so er tingfundur settur og vit fara til dagsskránna í dag hósdagin fimmogtjúgunda mars og vit skulu fyrst hava ella viðgerða tríggjar vit hava níggju triðju viðgerðir vit byrja við triðju viðgerð av løgtingsmál nummar hálvfjerðs tað er uppskot til løgtingslóg um broytingarløgslógum eftirløn tað er eftirlønarlógin frítøka fyri uttanlands inntøku og javnbjóðiskapping ímillum eftirlønarveitara soleiði s eitur lógaruppskotið og er tað nakar sum biður um orðið tað er tað ikki so er orðaskifti enda vit fara at atkvøða í hesum málinum triðju viðgerð við aðru viðgerð varð hetta samtykt einmælt við sjeyogtjúgu atkøðum fyri ongari ímóti ongari blankarivit atkvøða nú triðju viðgerð ja tað er ein nú var hær so eru vit liðug at atkvøða málið er samtykt endaliga samtykt við einogtretivu atkvøðum fyri ongar ímóti ongari blankari er avgreitt frá løgtingunum vit fara so til løgtingsmál nummar tveyogfýrs tað er triðja viðgerð og tað er uppskot til løgslóg um broyting í løgslóg um skatt av reiðari rývirksemistonsaskattalógin nágreiningar og konsekvens broytingar tað er nakarð sum biður um orðin tað er tað ikki orðaskifti er enda vit fara at atkvøða í málinum við aðru viðgerð hetta samtykt við áttaogtjúgu atkvøðnum fyri ongar ímóti ongari blankar vit atkvøða nú við triðju viðgerð og vit eru liðug at atkvøða tað eru einogtretivu atkvøðu fyri eingin ímóti eingin er blonkt so er hetta málið samtykt við triðju viðgerð og avgreitt frá løgtinginum vit koma so til løgtingsmál nummar tveyoghálvfems ti triðja viðgerð av løgtingslóg um broytin í løgslóg um tíðaravmarkað avgjald á dferðandi vit komu til føroya til leinging av tíðarskeiðnum ferðandi skulu rinda avgjaldið við komu til føroya nakar sum bir um orðið tað er tað ikki orðaskifti er endað vit atkvøða í hesum málum við triðju viðgerð og við aðru viðger varð hetta samtykt við sjeyogtjúgu atkvøðnum fyri ongarimóti ongari blankari vit atkvøða núvit eru liðug at atkvøða einogtretivu atkvøðu fyri eingin ímóti eingin er blonk hetta málið er samtykt endaliga avgreitt frá løgtinginum síðani er tað triðja viðger av løgtsmál nummar einoghálvfems er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtslóg um broyting í løgtinslóg um áseting av skatti tað er ásetingarlógin skattlig javnsetingar persónir sum fáa fólkapensjón og áseting um persónar sum er sjeyogtrýss ár ella eldri sum ikki fáa fólkapensjón og sum áður hava fingið ein landsskattafrádrátt nakar sum biður um orðið tað er tað ikki orðaskifti er enda vit fara at atkvøða í hesum málinum aðru viðger varð tað samtykt við níggjuogtjúgu atkvøðum fyri ongari ímóti ongari blankari vit atkvøða nú víð triðju viðgerð vit er liðug at atkvøða einogtretivu atkvøðu fyri eingin ímóti eingin blonk málið er samtykt endaliga við triðju viðgerð og avgreitt frá løgtinginum síðani er tað onnur viðgerð av løgtsmál nummar fýraoghálvfems tað er uppskot til løgtingslóg um nei tað er triðju viðgerð sjálvandi tað er sjálvandi triðja viðgerð av løgtsmál nummar fýraoghálvfems uppskot til løgtslóg um broyting løgslóg um meirvegisgjald meirvegisgjaldslógin rætting viðvíkjandi striking av trý grein trý seð nakar sum biður um orðið tað er tað ikki orðaskifti er enda vit fara at atkvøða í hesum málinum sum varð samtykt við aðru viðgerð við áttaogtjúgu atkvøðum fyri ongar ímóti o ongari blankar vit atkvøða nú vit eru liðug at atkvøða einogtretivu atkvøðu fyri eingin ímóti eingin er blonk málið er endaliga samtykt við triðju viðgerð og avgreitt síðani er tað triðja viðgerð av løgsmál nummar fimmogfýrs tað er uppskot til øgløgtingslóg um broyting í løgslóg um talgildu føroyar heimild at hækka útreiðslurnakar sum biður um orðið tað er tað ikki orðaskifti er endað vit atkvøða í triðju viðgerð við aðru viðgerð va málið samtykt við níggjuogtjúgu atkvøðnum fyri ongari ímóti ongari blankari vit atkvøða núvit eru liðug at atkvøða einogtretivu atkvøðu fyri eingin ímóti eingin er blonk málið er samtykt við triðju viðgerð og endaliga avgreitt frá løgtinginum síðani koma vit til løgtingsmál nummar áttaogfýrs t triðja viðgerð uppskot til løgtingslóg um broyting løgslóg um fólkanøvn at taka eftirnavn ella millumnavn við giftum nakar sum biður um orðið tað er tað ikki orðaskifti er endað vit atkvøða við triðju viðgerð nú málið var samtykt við níggjuogtjúgu atkvøðum fyri ongari ímóti ongari blankari við aðru viðgerðger so vælja so vóru vit liðug at atkvøða einogtretivu atkvøðu fyri eingin ímóti eingin blonk málið er samtykt við triðju viðgerð og endaliga avgreitt so er tað nú koma vit til triðju viðgerð á løgtsmál nummar níggjuogfýrs taðer uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtslóg um barnavernd barnaverndarlógin ferðaútreiðslur sum standast av samveru í samband við á stovni uttanlands nakar sum biður um orðið tað er tað ikki so er orðaskiftið enda vit fara at atkvøða í hesum málinum hetta málið varð samtykt við níggjuogtjúgu atkvøðum fyri ongari ímóti ongari blankari við aðru viðgerð vit atkvøða vit eru liðug at atkvøða tað er samtykt við einogtretivu atkvøðun fyri ongar ímóti ongari blankari við triðju viðgerð og endaliga avgreitt vit koma so til triðju viðgerð av løgtsmál nummar fýraogtrýss tað er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgslóg m húsalandsgrunn víðkan av stýri heimild at útvega íbúðir heimild at veita ráðgeving um alternativar byggirhættir økt lánsheimild til bústaðarbygging heimild at stovna partafelag og annað og her er komið eitt broytingaruppskot og tað er tað liggur úti o tað er frá siri stenberg hervør polsdóttir aksel johannesen og djóna nols joense er tað nakað sum biður um orðið hervør polsdóttir fær orðið
ger so væl takk fyri harra formaður eg vil hava nú triðju viðgerð av bústaðaruppskotinum frá samgonguni og vit gera enn eina roynd koyra broytingaruppskotini fram sum vit eisini koyrdu fram til aðru viðgerð sum millm annað merkir at stýrið ikki verður víðkað men verður verandi á trimum nevndarlimum og at lániheimildin á fýra hundrað og hálvtrýss milliónir verður altso tað verður lániheimildin har tvey hundrað fer til serliga serligar bólkar meðan tvey hundraðog hálvtrýss ferð til at byggja kring landið altso ikki at sum uppskotið hjá samgonguni ljóðar á at bústaðið skal byggja saman við øðrum íleggjarum eg trúgvi at vit ølliner kunu vera samd um at tað skal ferð á byggingina vit hava eina øgiliga stóra bústaðarneyð og tí er tað neyðugt at vit seta nógvar pengar av til at byggja eisini runt um í øllum landinum men vit eru nokk ikki ordliga samd um hvør leisturin skal vera og hvør uppgávan hjá bústøðunum skal verða framyvir søgan í dag er at bústaðið kann byggja saman við øðrum men við uppskotinum sum samgongan kom við so verður tað álagt teimum eina eitt krav um at tey skulu byggja saman við øðrum íleggjarum privatum ella øðrum tað merkir reelt eitt fjalt avkast krav og har við eisini hækkað ein hækkan av leiðugjaldi í mun til upprunauppskotið frá landsstýriskvinnuni har sum eitt avkastkrav varð lagt á tey stóru økini havnina skálafjørðin og klaksvíkina so merkir hetta egentiliga eitt fjalt avkastkrav á alt landið tí fyri at byggja runta í landinum skal bústaðir samstarva og harvið koma ájavnt við hvat eitt krav skal vera við privati skuldu tjena pengar vit halda at bústaðarpolitikkur skal snúgva seg um menniskju og tey ið mangla tak yvir høvdið ikki um at onkur skal tjena pengar upp á neyðina hjá øðrum og tí gera vit enn eina roynd upp á at fáa uppskotið at venda rættan vegin soleiðs at vit veruliga seta fokus á bústaðarpolitikk og ikki á vinnupolitikk bústaðir hava bygt nógv og tær skulu byggja nógv frami vitskulu vit skulu tryggja at føroyingar ella fólk í føroyum kunnu búgva í einari góðari íbúð til ein kostnað sum er til at liva fyri eisini vist tú hava einainntøku ella eru í einum hava eitt lláglønarstarv og við at seta eitt fjaltavkastkrav á alt landið so merkir tað at leiðikostnaðurin ferðahækka og tað er eisini blivir víst á í nevndini at eitt avkast kav á bústaðið hevði mert merkt eini hægri hægri leiðugjald so harra formaður tí leggja vit enn einaferð eitt upskot fram fyri at gera tísystur
royndina upp á at fáa uppskotið at venda rætta vegin takk fyri ja takk fyri tað er alt for nógv prát inni í tingsalinum meðan røðarin hevur orðið tað er ikki meir enn hon hoyrir seg sjálva so nú hava fólk hava trong til at tosa saman so verða teir biðin um at fara út at gera tað
so fær bjørt samuelsen orð til eina viðmerkin ger su væl takk fyri ja nokk so hermligt haldi eg tá ið mann nú hevur eitt felags ynski um at tað verða bygdar nógv fleiri íbúðir at mann so ikki gjørt sær ómak at fáa politiska semju um hetta her tí tað átti mann at kunnað fingið tá mann hugsar um ati ja hvussu týdningarmikið málið er so eg ætlaði at spyrja hervur possdóttir hetta við at mann nú tvingar bústaðir til at skula hava eitt avgjaldskrav tí at tey bara kunnu byggja saman við øðrum væntar hervur polstóttir hvat siga metingarnar sum hava verið í í nevndini væntar mann at tað fer at durka um íbúðarprísin tí vis tað er tilfeldið so skilji eg als ikki hví samgongan velurat hava hetta sum eitt krav altso yvirgjalds kravi sum er reelt tað erikki ein gongur fjalt tað rættiliga sjónligt
haldi eg takk fyri
ja so er tað hervur polstóttir ger sovæl takk fyri hso eitt nevndarskjal til málið liggur eitt eitt hoyringsskriv frá bústøðum sum vísir at við eitt avkastkrav hevði ligið á fimm prosentum í dag hevur bústaðið arbeiðir bústaðundarinar avkastkrav upp á trý komma níggju fýa ella níggju seks við st hevði verið upfarið upp á fimm prosent so hevði tað merktð eina húsa aso leiðahækkan upp á tjúgu prosent oi tað farið upp á seks prosent hevð tað merkj eina eina hækkan upp á níggjuogtretivu prosent so tað sigur seg sjálvt at vissi avkastkravið á bústovun skal hækka so merkir tað reelt eina leiðihækkan og tað haldi eg ikki at vit kunnu bjóða teimum í
standa í neyð og manglaðum stað at búgva takk fyri
siri stenberg sum fær eina viðmerking gersu væl takk fyri harra formaður ja øll eru samd um at tað er neyðugt at fáa bygt eina rúgvu tí at bústaðarneyðin er stór men tað sum ger at okur prøva at koyra uppskotini framaftur nú tað er sjálvandi tí okur ynskji ikki at tað verður ein dýrari leiða tað er nokk so undarligt at faktiskt tað næstan tað einasta sum stendur eftir av uppskotunum sum tað var tá ið tað var fyrrlagt tað er tað at at kravið hjá landsstýrinum var at halda fast í fimm nevndarlimum alt annað er faktiskt broytt so tað eg vet ikki um hervur postotr heu nakrar viðmerkingar til tað eg hevu tað verið eit sora avgerandi mál í nevndini í hoyringunum tildømi
at mann ynskti tað
hervur polstóttir ja tað er eingin ivi um ati ella tað virkað hvussu ikki um at tey nakrar flokkur ið ikki ynskir at bústaðir fareina lániheimild til at byggja fleiri bústaðir vit hava eisini í tjóðeldi lagt fleiri uppskot fram um at útvega bústøðuna hesa lániheimildina og vit høvdu eisini í stóran mun kunna tikið undir við uppskotunum visti mann helst seg til at tað vara var ein lániheimild og at bústaðir stadvekk virkaði eftir somu treytin sum tey hava gjørt seins árini og vit hava eisini gjørt greitt at vit kundu ikki liva við at mann setti gjørdu mun á geografiskum økjum í føroyum og tá ið vit so hoyrdu í trivnaðarnevndini at tað eisini stóð upp á spæl hjá fleiri av trivnaðarnevndarlimunum í samgonguni so fingu vtet eina vón fyri at vit kundu fáa eina breiða semja um eitta uppskotið men úrslitið av broytingunum í nevndini tað hevur jú ikki gjørt uppskotið nógv betri ennú liggur eitt avkast
av øllum landinum og tað kunnu vit ikki liva við takk fyri
so fær jákup mikkelsen eina veðmerki harra formaður undanfarna samgonga tosaði og tosaði og tosaði og fekk lítið einki burtursevur og nú forsetir tjóðveldið at tosa og seta spurningar og skula broyta og aftur tær og tjóðveldið atkvøddi ímóti bústaðarpakkanum eitt uppskot sum er komið úr landsstýrinum og sum trivnaðarnevndin við una rasmussen og odda hevur fingið borð aftur í tingið soleiðis at vit kunnu koma í gongd við at byggja og allíkavæl skal tjóðveldur blíva við at rógva aftrá aftur aftrá aftur og tað er soleiðis vit kenna tjóðveldur tað kemur einki burturúr henda samgongd fer í gongd við at gjøgnumføra nakað av bygging
sum kemur at gagna okkara samfelagi
hervur polstóttir takk fyri harra formaður altíð áhugavert at hoyra jakup mikkelsen vranga veruleikan eitt sindur tað er nú einaferð soleiðis at undanfarna samgonga var í minniluta og hevði eitt bústaðaruppskot í tinginum sum bleiv súltað tí mann ikki fekk tað úr nevnd og hetta millum annað bleiv sagt at samgonguflokkuim at mann kundi leggja tað fram beint eftir valið nú standa vit eitt eitt hálvt ár aftan á valið við einum uppskoti um eina lániheimild sum faktiskt mertus eitt avkastkrav á alt landið staðin fyri at mann kundi eisini havt koyrt lániheimildina sum longu lá klár í landsstýrinum tá ið tit tóku við tá henda samgongan tók við men he mer valt at bíða í eitt eitt hálvt ár og havt sett pausu á byggingina hjá bústøðum og nú kemur við n uppskoti sum mur gevur vsum leggur avkastkrav á alt landið
kunnu vit ikki leggja atkørur til sjálvandi ikki
annikaoharra formaður tey sum eru í einari bústaðarneyð kunnað ikki liva av føgrum orðum tað hav brúk fyri einari íbúð ta havi brúk fyri at politiska skipanin handlar sambært bústøðum í tí upprunaligu uppskotunum við teimum hundrað og fimmogtjúgu milliónum til dømis sum skuldu brúkast hær í meginøkinum hevði tað í besta føri givið hálvfjerðs íbúð sambært bústøðuni metir hervør polsdóttir at tað hevði nøktað tørvim við hesum uppskotunum vit haman leggur upp til at tað skuldu samstarva við privatar kunnu okur kanska fáa við einari leysligari estormering sjey hundrað til átta hundrað íbúður tað er hvørfalt frægari enn hálvfjerðs íbúð og tað loysir eisini eina avbjóðing tað er tann fremsta uppgávan og avkastkravi ja sum tú sigur bústaðir virkar eisini undir einum avkastkravi sum er faktiskt so hægri enn nógv privat byggja fyri í dag
tað veit eg
fyri nei hálvfjerðs íbúrð í havnini skálafjørðinum og klaksvík høvdu ikki loyst trupulleikan tað sigur seg sjálvt men at leggja eitt katkrvá eitt hægriavkastkrav á vit hava hoyrt í nevndini at summi av aktørunum heldur yngsta búsarð høvdu eitt hægri avkastkrav í dag enn tey arbeiða undir tað hevði merkt eina hægri húsalagið og tá tey sum eru í neyð ikki høvdu kunnað goldið prísin sum tað kostar at leiða eina íbúð søgdu íbúðinarstagið tómar tí tey sum hava brúk fyri teimum høvdu ikki havt ráð til at búð í
takk fyri ja so fær bill justinussen orðið
gersvæltakk fyrihar formaður fyrst fari líka at taka trý avt nakað sum eg nevndur til aðru viðgerð hvar eg pástóð at at fólk siga leiðurmál upp hjá bústøðum og fara í onnur leiðumál tí at leiðurmálinð hjá bústøðunm verða so illa viðlíkahildin og so eri eg spurdur um eg kann prógva tann pásandin og tað kann eg ikki tað bygdi eg bara á onkra samrøðu men eg kann ikki skjalprógva tað og tí fari at biðja bústaðir um umbering fyri at eg havi sagt tað av tings røðararpalli tað var ein forgrov ákæra at bera fram annars so fari eg at nýta hetta her høvi til at heita á landsstýrismanninum í fíggjarmálum um at bera henda kyndil víðari sum vit nú samtykkja í dag tí okkara samgonguskjal sigur týðiliga at alternativir fíggingarmøguleikar verða kannaðir tað stendur í sjálvum innganginum til samgonguskjalið og tí er hetta ein týandi partur av okkara samgongugrundarlagi at vit skulu finna fram til møguleikar fyri betri fígging á tí vanliga sethúsamarknaðinum sum framvegis ger tað at tað er alt for nógv fólk í føroyum við vanligum inntøkum sum burdu verið grundarlag nokk til at kunna sett føtur undir egið borð tað hevur tað altíð verið í føroyum vit koma frá einari tíð hvar ið ein inntøka var nokk til at breyðføða einari familju og at halda tak yúr høvdið í dag hava so at siga allar familjur tvær inntøkur og allíkavæl so er tað alt for ofta at fólk verða vend í hurðini í bankunum tí at tvær inntøkur ikki eru nokk til at fíggja tak yvir høvdi og tað er ikki akseptabult og tí hava vit skrivað hetta í samgonguskjalið at alternativu fíggingarmøguleikar verða kannaður og eg fari at staðiliga at heita á landstýrsmann í fíggjarmálnum um at seta eitt arbeiði í gongd fyri at halda fram við bústaðarpolitikkinum sum vit nú ordiligani hava sett á lunnar við hesum uppskotinum og tað havi eg góða tiltrúgd til at landsstýrismaðurin fer at gera takk fyri
harra formaður tað var tað koma ein viðmerking tað er frá
eharra formaður eg vil bara vísa mín stuðul til billiustinussen og just hesum eg havi altíð verið samdur við hansara tankuna um at tað átti at kunnað borið til at funnið eina loysn soleiðis at tað bar til at fáa fígging til at byggja sethús øúti um landið ella loyíba hvat tað skuldi verið soleiðis at at mann fekk spjatt ta byggingina tað er eingin ivi um at tað gera íløgur í fastan eindómi í hús sethús er ikki ein íløga sum minkari virði og tí er er tað eingin ivi um at landsstýrið eigur skjótast gjørligt
at koma við einari loysn á hasin oysini
er tað biljustinusen takk fyri harra formaður eg fegnist um at jarkun mikkelseni tekur undir við hesum up á handan mátan eg haldi tað hevur ræðustóran týdning fyri okkara land at vit ikki konsentrera búsetingina rundan um høvuðsstaðin men at vit hava ein politikk sum altso ítøkiliga ger tað møguligt hjá fólki at kunna búgva kring landið har sum tey koma frá har sum tey ynskja at búgva og at vit so ella so fáa fíggingar mynstru soleiðisnar innrætta mum so skuldu verið eisini við hjálp frá almennu skipanini soleiðis at fólk kunnu seta búgv har sum har sum tey ynskja at seta búgv og hava møguleikar til tað so tað fegnist um
takk fyri harra formaður ja so fær erhard joensen orðið

bara fyri líka at frívaturí tað sum biljustinussen var inni á beint nú so er tað absolutt neyðugt at okur so ella so frá politiskari síðu fara inn og og hyggja eftir hvat ikur kunnu gera fyri at fáa fíggingina av sethúsunu úti á i smærri plássinum og úti í útjaðarðinum upp á pláss tí tað er veruliga ein stórur ein stórur trupulleiki og ein ein hindring fyri at ung menniskjur yvirhøvur velja at seta seg niður uttan fyri

so púra samdur við við bæði jørgn mikkelsen og billjustinussen um at hatta er nakað sum okur skulu taka upp rættiliga skjótt annars so til til fyriliggjandi uppskot so so haldi eg ikki at hevur posdóttir og tjóðveldið skulu vera so bangin fyri at hetta her uppskotið sum okur í dag fara og koyra ígjøgnum er kemur at vera ein forðing upp á nakran máta fyri at bústaðir sum stovnur kemur at fungera í hetta letur upp fyri so nógvum møguleikum spennandi møguleikum til samstørv nýggir mátar at fíggja uppá og tær broytingarnar sum eru gjørdar av meirilutanum í trivnaðarnevndini eru bara til tað betra tað kemur at gera uppskotið nógv meira smidligt høvuðspartarnir í í broytingaruppskotinum tað eru at okur deila nú ikki landið upp í økir og so hava okur flutt tær kunngerðarheimildir sum lógu í uppskotinum tær havaokur tikið burturúr og gjørt nakrar staðfestingarlógini soleiðis at arbeiðið hjá bústøðuni kemur at verða nógv meira fleksibult og kemur at kunna glíða nógv betur tað tað verður um so er at mann skal hava kunngerðarheimildir tá mann til dømis skal til at byggja einsamallur ella manskar la stovnar partafeløg tað kemur at virka darvandi fyri fyri bústaðir

hetta her við eg vil afturvísa at hetta uppskotið kemur at gera tað at okur fáa hægri húsaleiðir í føroyum tað vita okur ikki sum sita inni her tað einasta okur kunnu siga tað er tað at um so er at eitt avkastkrav kemur inn frá einum stovnsligum ella privatum íleggjara sum er til dømis fimm prosent so vil tað føra til eina húsaleiðarhækking tað vita okur ikki í dag bústaðir hevur eitt avkastkur av dag sum við tí sum teir liggja í grunn táttar liggur beint undir fýra prosent og tá ið mann tosar íløgur í bústaðir altso í í í leigu íbúðir so er tað eitt vanligt avkast tá privatur byggja íbúðir so vilja tað partvíst fáa renta sín íløgurkapital men hin parturin sum tað fór at vænta tað er tað at tá ið tær so einaferð realisera hesa ognina so hava tað ein vinning og tann vinningurin hevur typiskt verið vis mann hyggur eftir teimum síðstu árunum í mistaðarøkinum ein øking í virðinum á fastun upp á eini trý fýra fimm prosent um ári tað skal eisini innhugsast í hetta her

og tað er og tað hevur einki hald í veruleikanum at okur kunnu standa her og siga tað at húsaleiðirnar fara at hekka nú tað vita okur ikki

um man hevur lagt ein ment til inn í etta her tað er at um so er at stovnsligir og privatir koma við órímiligum treytum og tær órímiligur treytirnar kunnu partvíst vera avkastkrav ella partvíst verða mátar at sleppa burturúr upp á so sokallaðir excitstrategiur so hevur bústaðir møguleikar til at siga pykær samráðingarnar tað ber altso ikki á mál og so fara út til landsstýriskvinnuna og siga tkær hetta her eru krøvini sum eru sett tað vil viðføra tað og tað okur søkja um undantak fyri at sleppa at byggja tað einsamallur og so hevur lansstýriskvinnan púra greiðar reglur at ganga eftir hon skal taka hendsin til um yvirhøvur nakað vil vera við og visti nakað vil vera við um tær treytirnar sum koma eru órímiligar og er tað tað so kann hon geva eitt undantak og tað haldi er ein øgiliga góður ventilur at hava í skipanini sum kemur at tryggja nøkur ting millum annað tað at tú ikki koma at uppliva hesar her váldsomi húsaleiðirnar sum verða proklameraðir her av tingsins røðarpálli takk fyri hara formaður
fyrst er ta jóhandal gerso væl ja takk fyri harra formaður ja eg skilji slettikki hesa her hesa her buldrarna av av andstøðnum sum fyrigongur tí at í løtuni hevur bústaðir eitt eitt eitteina forremting up a siga fýra prosent upp á tað sum verður gjørt kann erard joensen gjøgnum formanni siga mær um hann metir tað at hetta her tað avkasti tað avkasti í rentum forening aav tí sum erða gjørt væntast tað vera størri enni um m fyri í holt við privatar partar ella væntamankan skal verat sama samband við byggjaríir sum mann ger saman við øðrum hvat hevur anat hugsa um tann partin her og er hetta ikki eisini júst akkurát tað sum sum bústaðir hevur mælt til at man gera at mann færi í holt við at gera meira fleksipla skipanin solei at mann kann samstarva við arkann gera ting í partafelagsform og við heimi frá landsýrismanninum og fáa loyvi ti at gera ting aeinsamalu ella samo jørðtakfyri harformað

takkfyriharra formaður ø til tað seinna sum joy dal spyr um jú hetta er akkurát tað sum bústaður hevur hevur sagt alment hetta her er vegurin fram tí tí tað er opið lýst at visti bústaðirð skal orðna altí hettaher einsamallir so skuld tey hava eina milliard í í lán í hvussu so ferð innan fyri tey næstu fáu árini og so ein ting afturat tað er at at avkastkrav er so tað hongur nógt saman við váganum tá ið tú fer inn og byggir eina íbúðar verkætlan so er ein innbygdur vági í tað tí tú ánar ikki um tvey trý fýra fimm kanska tíggju ár hvat verður hvussu er belegningurin verður hetta leigið út et eta er tað viðurskiftir í samfelagnum sum gera tað at okur fáa ei afturgongd okur fáa eina fráflyting taðvil sigat tað er ein vági inni í at byggja og tá ið tú spjæðir tann vágan upp á tveir tríggjar partar so fert tú automatiskt niður í avkastkravin um ein privatur skal byggja púra einsamallur so vil eg trúgva tað at hann skal hava eitt avkastkrav sum er nakað hægri tí vágin er so mikið stórur fyri hann so við at gera hesi samstørvuni so fáa okur absolutt
minka um kravið til avkast samstundis sum vágin hjá viðkomandi
er tajaspur langaardja takkfyri hara formaður og tað er júst tað sama sum eg hugsaði um tað var í samband við ákoyringarnar um at tað alt skal gerast dýrari nú tá ið mann fær fleiri íbúðir og tað havi eg øgiliga ringt við at skilja tí vanligshandligsprinsippir siga tað at jú meiri útboð tú hevur men so ert tú noyddur at tilpassa íbúnaðir í mun til tað harumframt veit mann eisini at mann hevur øgiliga stórar rakstrarfyrimunir við at gera stór byggjaríir tað vil siga at tú fært fleiri íbúðir og tað vil siga at raksturin altana líka skuldi blíva bíligari períbúð so eg havi øgiliga ringt við at skilja retorikkin og og argumentini hjá tjóðeld

takk fyri hara formaður akkurát tað síðsta sum jaspur langaard nevndi hevur bústaðir alment sagt tá ið okur fáa fleiri íbúðir at umsita beint nú eru tað umleið hálvfjórs hundrað íbúðir um teir kunnu fara upp á kanska fimm seks hundrað so kunnu teir umsita akkurát sama íbúð av massa umsitingarliga við teimum fólkum teir hava og teimum skipanum teir hava í dag tal sig at tann kostnaðurin kann fara betýðiligt niður og tí skilji eg yvirhøvur ikki at mann mann tekur líkasum bara eitt tav og sigur tað at avkastkrav verður hættar jamin so betýði eg tað hættar nei tað geri tað ikki tí tað eru nógv ting sum spæla inn fyri tað fyrsta angangandi leiðikostnaði tað er útboðið útboðið er fór lítið so verður leiðukostnaðurin høgur fáa okur eitt stórt útboð som fær prísurin niður óansað hvat ið tjóðveldið sigur tí tað soleiðis
forrætting fungerar og og soleiðis fer hon altíð at fungera
s er tað aksel johannesen gersu væl ja takk fyri harra formaður eg blívi eitt sindur í ørviti av hesun her tá mann tosar um avkast og avkast krav og so víðari og at mann vísir á at at bústaðir hevur eitt avkast krav sum túi koyri í in grunn altso avkast vanligvís sog eg skilji ta er ta er eit vinnusbýti til eigaran at eigarin skal hava vinning tað sum bústaðir ger nú havi iki verið til hoyringar og ikki ni trivnaðarnevndini so eg bøle pannrætta meg tað il at seta pengar av til ein grund til serligan til viðlíkahald av bygningunum teir betala ikki hava ongantíðetalt nakað avkast til eigaran landir av bústaði
er tað rætt skilt
errhard joensen ja takk fyrihararformaður tað er púra tað er púra ræytt skilt bústaðir roknar inn í sína leiði umsiting og viðlíkahald harafturat leggja teir tíggju prosent í ein grunn sum faktiskt er ein vinningur tí viðlíkahaldið tað tað skal klára tað dagliga viðlíkahaldið og og eisini langtíðar viðlíkahaldið men tað sum vit koyrt í ein grund tað er faktist vinningur og tað koma og sjálvandi skulu bústaðir hava ein vinning tað er tað klárt tað er að als taltso ta er ikki til at betala út til eigarin men tað er ein vinning til at kunna forseta sít virksemi og og og økja um sítt virksemi
sjálvandi er tað tað
takk fyri edvard jakobsen takk fyri formaðurin okur røðarin sjálvur henni át eftir við at tað hevur tosað so nógv um eftir við tí øgiliga høga leiðiprís mann fer at síggja men eg dugi at síggja í serligtis broytingum sum eisini gjørdar eitt tað kemur at víðka nógv um møguleikan fyri at byggja tí tú hevur fleiri aktørar inn yvir sum kunnu gera eftir tær í felag hvønn metur er at rjóða seg um at hann var sjálvur henni át í at tá ið mann tá ið mann fær nógv meir í útbóð runt alt landið vil tað alt annað líka ikki gera tað at tá ið tað blívur so nógv bjóða út so so klárar tú eisini at halda líka sum at halda leiðiprísin niðri tí tað er nógv mann sigur nógv um boðið sum tú kanst hava møguleika fyri at leiga tað er ofta tað tú kann geri at tað er ein knappur faktur tú ikki hevur nakað at leiga so fært tú pressa prísina upp men tá ið tú hevur nógv útboð av leiluhøvdinum so vil tað gera tað at at vil tað sýst gera tað at altaná líka at tú heldur
er prísinum niðri takk fyri harra formaður
ja takk fyri harra formaður um mann hyggur til dømis eftir leiðumarknaðinum í danmark eg havi hugt eitt sindur eftir honum í sambandi vi heta her uppskoti mann hevur umleið fimm hunrað og hlvtrýss túsund almenn gagnligar íbúðir í danmark man hevur góðar fýra hundrað túsund privatar íbúðir í danmark men av teimum fimm hundrað og hálvtrýss túsund íbúðunum sum eru alment gagligar til dømis í í í danmark har standa fimmogtjúgu túsund av teimum tómar og tað er ein garantir siga teir fyri at prísurin heldur ikki lægri tað vil siga at mann letur marknaðin virka um mann vil tryggja at leiðan verður so lá sum møguligt og tað kann mann gera næstan bara við at útboðið er so høgt sum møguligt fyri einki annað gevur meining og har kunnu alment og privat og stovnsligt tað tað er ein flótandi marknaður
men hvar ið hann verður hildin í skakk av at útboðið er faktiskt størri enn eftirburðning takk fyri tað so er tað
beinta lovi jacobsen ger so væl takk fyri hara formaður vit vita ikki mat húsaleiðan fer at hækka sigur erhard joensen so kundi eg hugsað mær at vent spurninginum við og spurt erhard joensen kann erhard joensen veita tryg fyri at húsaleiðanin við hesum uppskotinum ikki fer at hækka altso vit vita tað ikki sigur erhard joensen men kann hann veita trygd fyri at húsaleiðan við hesum uppskotinum her ikki
ber at hækka hjá bústøðum takk fyri harra formaður
erhard joensen takk fyri at formaður nei tað er nevniliga tað sum er mítt poing tað kann eingin av okkum siga eingin av okkum kann siga tað at prísirnir fara handaður ella handaður tí tað er tað bara teir sum skulu byggja sum koma at avgera og tað er marknaðurin sum kemur at bestemma tað tí er retorikkurin tann tí er retorikkurin tann at okkum skulu ikki standa her og proklamera at nú fara leiðirnar at hekka tí tað vit okur ikki og vit heldur ikki mugu fara at lekka ella tað tað stendur stað tað ánokur ikki tað verður altíð ein samráðing ímillum pensjónsfeløgini og bústaðir og fíggingarstovnar hvussu ið leiðirnar koma at liggja inntil útboðið er blivið so høgt at tað er marknaður sjálvur sum orðna dag
superrent takk fyri ja og so

fari og hugsa umtakk
erhard joensentakk fyri harra formaður eg haldi absolutt hatta er eit partur tá ið tinglýsingagjaldið undir síðstu samgongu bleiv bleiv hækkað tá var tað jú ein beinleiðis skattur tað e tann beinleiðis skattur til tann sumkeypir faston og eg haldi at tann skatturin er rættiliga høgur prísirnir á á á á húsini ja sum sum kristin mikkelsen sigur at betala fjøruti túsund tinglýsingargjaldi fyri eini hús eg haldi at tað er græðarí á olljósum degi tað er simpultenn a tað er simpultena máti bara at skatta fólk eyka uppá og eg haldi at akkurát tann parturin tá mann fer inn og skal seta føtur undir egiðborð at tá smekka ein eykaskatt á eg haldi at tað er
rættiliga langt út bíða og eg skilti slett ikki tann skattin sum kom á tá takk fyri har var tað takk fyri næsturøðari er annika olsen ger so væl
ja takk fyri harra formaður um eina løtu so fara okur at trýsta á knøttarnar til ja eg vil siga størsta frambrot á bústaðarøkinum í føroyum nakrantíð ongantíð í søguni hevur føroya løgting skula tikið avgerð um at játta út við eina hálva milliard til harðsperdar barnafamiljur hetta er ein hálv milliard sum kemur at muna ger okum tað sama so fáa okur tað sama tí ynskjikur við hesum broytingaruppskotinum sum nú er lagt fyri løgtingið at broyta uppá nøkur ting at hugsa nýtt at hugsa innovativt at hugsa í øðrvísi samstørvum sum mann eisini hevur gjørt aðrastaðni har millum annað tryggingarfeløg og tey privatu eisini er við til at lyfta uppgávuna bústaðir hevur sjálvt í sínari ársfrágreiðing sagt at tey megna ikki at lyfta hesa ovurstóru ja gleðilig avbjóðing sjálvur tí at tað er so stórur tørvur visti okur lótu uppskotið vera sum tað var upprunaliga so hevði bústaðir ikki kunnað bygt meira enn hálvfjerðs íbúðir her á meginnør sum tava seg bæði í havnini í eysturoynni og í klaksvík hálvfjerðs íbúðir vitað øll sum sita inni her røkkur ongan veg men við tað at mann fer inn og samstarvar við privatar íleggjarar við tryggingarfeløg sum hava ein tryggan kapital í í bagasjuni so ber til at ekspandera tað ber til at víðka hesar milliónirnar til kanska tað fýra fimmfaldaða tí tað eru fleiri sum eru við til at lyfta uppgávuna tað vil siga við einari lesligari estermering og við einum fermetuprísi upp á kanska eini fimmogtjúgutúsund so kunnu okur fáa víðka hesa hetta andtali upp á hálvfjerðs ja kanska til enn e sjey hundrað íbúður sjey hundrað íbúður fer eisini at gera tað at tað verður eitt størri útboð og við einum størri útboði so fært tú eisini ein lægri prís tað siga allar marknaðar meganismur og soleiðis hevur tað altíð verið tú verður ótrúliga gleðiligt at lurta eftir útvarpinum í dag tí bæði lív og betri pensjón hava boðað frá at tey vilja gjarna samstarva tey vilja gjarna inn í hesum samstørvinum nú bíða tey egendliga bara inn til okkum trýsta á knøttarnar og at her kemur í hús so vilja tey vera við og tað haldi eg er heilt ótrúliga spennandi og ótrúliga gleðiligt og tað heilsa okur sjálvandi hjartaliga

øh eitt sum eg haldi er fantastiskt í hesum uppskotinum tað er at okur eisini megna at fevna teimum við serligum avbjóðingum tað liggur okkum at hjarta at hjálpa teimum yvir tey næstu tíggju árini so koma okur at mangla eini tvey hundrað og áttaogfjøruti íbúð nettuppt til hendan málbólkin hesi eru í ymiskum sethúsum runt um kring ótíðarhóskandi sethúsun vánalig kor sum tey hava livað undir at okur kunna fevna teimum við hesum uppskotunum tað haldi eg er eitt bragd og tað eri eg ordiligani glað fyri so verðr tað sagt ja men nú royna dykgur at skumpa tað av fíggjarlógini sum man ikki kal síggja at mann skal byggja bústovnarar til fólk við serligum avbjóðin soleiðis er tað slett ikki tí at okur hava jú at fíggjað millum annað tta kvíggjartún mýrna autismuheimi far okur at at játta nú um eina løtu tíggju milliónir krónur eyka til tað tað er beinleiðis játtað á fíggjarlógini tað er sambýli og so kemur eitt eitt sambýli afturat úti á á reynstún so her her er ikki nakað fjalt út yvir fíggjarlógina hetta er bara fyri at seta ferð á og tað haldi eg fantastiskt so er hetta her við og og hvatð tað fer at ávirka prísur og sovíðari og sum tað hevur verið ført fram so hevur bústaðr eitt avkast sum táttar í tey fýra prosentini og eg veit av góðum royndum frá mínari tíð sum borgarstjórir í havn tí eg havi sæð nógv av privatum prosjektum har eisini sum eisini hava onnur samstørv við har ið avkastkravið er væl lægri so het tað her við at mann gita hat húsaprísær verður so høgur tað er tað reina gita og sum ikki hevur nakað hald í veruleikanum hetta var bara tað sum eg havði hug at nevna afturat harra formaður tí eg haldi hetta her er so fantastiskt eitt uppskot og eg vóni veruliga

dóttir sum fyrst ger so væl takk fyri ja tað er rættur at í tíðindunum í dag so hevur havað betri og lív verið úti og sagt at tey jaliga taka íløgur í bústaðir í føroyum men tað hoyrir eisini til søguna at bæði feløgini geva út fyri at tey verða varin tí tey ikki vita hvussu nógv av at so hvussu nógv ein íløgan at geva avkast av sær so tað hoyrir til søguna men nú er tað faktiskt at seta andre kolsens ein spurning undir valsrýnum tá segði formaður flokkafloksins at bústaðir var bústaðartrupulleiki
olsen samd við tí takk fyri
ja takk ger so væl annika olsen ja takk fyri harra formaður til tað fyrsta við avkastkræðunum hjá hjá tryggingarfeløgunum sjálvandi skulu tey vera varin tey umsita okkara tryggingar okkara tryggingar pengar men sum tryggingar gjaldari eisini eg persónliga so vil eg gjarna hava at mínir pengar verða brúktir í hesum samfelagnum sum eg búgvi í til íløgur til harðsperdar barnafamilju her í føroyum og tí haldi at tað er gleðiligt at hoyra tað sum tey siga í tíðindunum í dag tí tað borgar fyri at nú kann mann bróta upp úr nýggjum men mann skal altíð vera varin sjálvandi skal mann tað í mun til bústaðir so kann eg siga tað at eg eri ikki samd í tí eg haldi at bústaðarfelagið bústaðir hevur gjørt nógv gott og eg segði tað eisini undir aðru viðgerð at eg havi havt ótrúliga gott samstarv við bústaðir bæði sum borgarstjóri og sum fyrrverandi landsstýriskvinna havi havt øgiliga øgiliga gott samstarv við bústaðir og tey hava loyst nógvar uppgávur bæði fyri kommununa og fyriland

jacossen ger o væl ja takk fyri at formaður rundanfarnir røðari er at joensen ohannu tordi eg ikki at lova nakað um hvørt húsaleiðan fór at lækka nú sigur anniko olsen at við hesum so fer húsaleiðarin at lækka tí tað er útboð og eftirspurningur og so framvegis tí hugsaði at spyrja anniku olsen nær fer húsaleiðarn at lækka kann hon sigast ítøkiligt nær fer húsaleiðarin hjá teimum sum leiða millum annað hjá
bústovum at lækka takk fyri harra formaður
ja takk ger so væl anikaolsen ja takk fyri harra formaður tað er ringt at svara upp á nær tað kemur at lækka tað er jú tað er jú ein ein ein spurningur um um um útboð og eftirspurning men eg hugsi at at landsstýriskvinnan sum eisini hevur boðað frá at hon fer at endurskoða bústaðarpolitikk landsins at mann harí kann ávísa nakrir málbólkar sum man leggur seg eftir og alt annað upp á hvar mann leggur seg eftir so so leggur mann eisini upp til hvat ið húsaprísrin skal vera og tað sum álitið eisini leggur upp til tað er at okur eisini skula byggja til fólk við við sosialum avbjóðingum at mann eisini klárar at lofta teimum sum eru heimleys og tað sigur seg sjálvt at tá kann mann ikki skrúva húsaprísin upp í verðina so so tað verður eitt samstarv eisini við við við myndugleikan um hvussu mann kann kann skipa hesi viðurskiftini og eg havi hvossar eina stóra tiltrygd til at okur fáa ein fínan bústaðarmarknaði við hesum her uppskotunum her sum eisini kemur at at at gera tað at at leiðin
han kemur niður
takk fyri formaður annikuolsen kom eitt sindur iná hetta her viðtey fólk sum hava serliga avbjóðingar og tað er kanska serliga tann partin sum vit gleðast um at tey sárbaru menniskjuni í í í í samfelagnum bæði tey sum eru sosialt illanfyri og hava serligan tørv tey viða javnstillaði við onnur tað siga tað at nú kunnu vit inkludera fólk hendir en tað sum vit hava gjørt tað exsloderað kanska í kansa íso harar orðingar men tað er tað sum tey
føla sjálvum
akk fyri harra formaður ja tað er púra rætt rósa samuelsen tú hevur rósasamulsen hevur sjálv eisini sita sum landsstýriskvinnana á økinum eins væl og eg sjálv og tað er eingin ivi um at ðher er nakað sum liggur okkum á hjarta og tað eg eri ótrúliga glað fyri at okur kunna geva teimum helvtina av hesi hálvu milliardini tað er fantastiskt og tað hava veruligani uppiborið hesa kvarti milliardina gott og val tað hava tey veruligani uppiborið tey skulu sjálvandi innkloderast á okkara bústaðarmarknaður tey skulu vera ein partur av hesum bústaðarmarknaðin eins væl og øll onnur sjálvandi skula tey tað og tí eri eg ótrúliga glað fyri hetta man diskuterað øgiliga nógv het her við barnaheiminum og sovíðari eg vil eisini rósa landsstýriskvinnuni fyri at hon hevur broytt hugsan við at byggja eitt stórt instututionaliserað barnaheim men at mann minkar tað til barna bústovnar at tað er færri í í hvørjum stovni sum eisini er meira heimligt og og og fjálgt og tað haldi eg er øgiligani
góða tanki ja takk
so er tað bjørt samelsen fa viðmerking ger su væltakk fyri tað er hetta her avgjaldskravið sum anikaolsen nevndi nú hev tað verður sagt fleiri ferðir at jamen avgjaldskravið hjá bústøðunu er longu fýra prosent og tað hækkar kanska bara eitt lítið sindur men avgjaldskravið í dag verið jú ikki tikið út til íleggjarar í dag verður tað sett í ein grunn og tað vevður brúkt til viðlíkahald og nýíløgur tað vil siga tað atitað ber k ikki ordliga til at sammeta eitt avgjaldskrav hjá einum persónskassa ella privatum sum fara inn at byggja íbúð og so tay avgjaldskravið sum er hjá bústøðun í dag eg ætliatspyrjat annikuose uman iki plandar eitt sindur perar og bananir tá ið man samanberir tey tingini tí eg haldi tey r grundleggjandi
ymisk
ja takk gerso væl anikolsen ja takk fyri harra formaður nei eg haldi ikki mann í hesum førnum blandar perur og bananir saman tí at t at avkastkravið verður óðansæð undir bústaðir ella tað eru tey privatu lagt up á húsaleiðina so tað er altso tað kann vera líkamikið fyri brúkarum ella fyri borgaran undir bústaðir ella tað er ein ein ein ein privatur í mun til avkastkravi n tey brúka nógv pengarnar ymiskt tað tað er rætt onkur brúka tað til viðlíkahald onnur gera tað til vinningsbýti og sovíðari men fyri fyri tann einstaka brúkaran og og tey sum búgva í í í bústøðunum tað er tað er eingi munur á um tað er bústaðir ella tað er privataso vilt likul tosa um um avkast tað tað haldi e ikki mann kann mann kann siga at tað er at blanda tingini saman meni sum eg nevndi í áðni so havi eg sæð nógv prosjektir eisini við teimum privatu saman við tryggingarfeløgnum og øðrum sum hava eitt lægri avkast krav enn tað sum bústaðir oppurera við í dag og tað tað er haldpart tað
sum eg sigi tí tað havi eg sæð
jatakk soørda hennikoldsen vimerking gersuvælnú sigur hannika olsen tað mann hevi ongantíð hoyrt um sovornar bygging fyrr eg helt hon nevnd at okkum um hann hevur hann evu verði landsstýrisfólk í almannamálim tað hevu hn ongantíð nevnt fyrr men tað er kanska onkur gloymt tað men lat tað fara hnú hundrað og áttaogfýrs eru fýra hundrað og tíggju húsbygd á húsalagsgrunni sjeyogfýrs tvey hundrað og áttaoghálvfems níggjuogfýrs trý hundrað og fjøruti túsund og áttaogfjøruti hús fyr at bygda í hálvt annað ár tveyár túsund og áttaogfjøruti hús og so steptr mann sigur tað hetta er ein heimcensasjón og tað er altu lagi lati tað vera tað men tað blivu ófatiliga nógv húsbygd seirrapartin á suu gjøgnum húsahansgrunnin heilt ófatiliga nógv so tá vóru tekur mann níggjuogfýrs fyri so far nærkasta ela

jgersæenja takk fyri harra formaður tað sum lá í mínum orðum tað er at ongantíð á føroya løgtingi hevur mann játtað eina hálva milliard til bústaðir tað er tað stóra frambrotið í hesum ja bústaðir og fyrrvenandi húsalandsgrunnurin hevur jú eisini bygt ígjøgnum árini sjálvandi hava tey tað men ongantíð hevur mann tikið eitt so stórt tak sum hetta og tað haldi eg er er er fantastiskt og gleðiligt og tað skal mann fegnast um í staðin fyri at at gera tað til einki so tað eg vóni veruligani at tá ið avtornar eisini gjøgnum formann til hendrikold at javnaðarflokkurin stendur saman um hetta tað má vera ein beiskur biti at stemma nei takk til tvey hundrað milliónir til fólk við serligum avbjóðing
tað má vera ein beiskur biti hjá javnaðarflestum takk fyri
jatakk so fær vimerkin gersvæl ja takk fyri harra formaður nú sigur annika olsen at pensjónsfelagini o pensjónsgrunar standa bíða tá hett hr vrður samtykt so kundu tey møglaga vera við tað er positivt at tey endaliga eru kanska meira við upp á tað eum tey hava verið áðrenn men sum líka lesa í galdandi lóg fyri bústaðir ela húsalandsgrunurin stendur har húsalandsgrunnurin kann einsamallur ella saman við kommunum feløgum og stovnum út við at reka og leiga út íbúðir íbúðhús og lestrarbílur altso har er ein heimild longu í dag hjá bústøðum at samstarva við lív ella betri pensjón ella øðrum í lógini hví sigur annika olsen so tey standa bíða eftir hetta verður samtykt
myndin er har frá pananda
ger s vælsenja takk fyri harrar formaður ja tað er kanska nettupt tí at nú tvingar mann partarnar til at samsvarva tað er kanska nettupt tað sum skal til fyri at fáa fólk til ati at síggja at hetta her er vegurin fram tí tað er rætt altso tað hevur verið møguligt uppá frívilígt basiskt men tað hevur opimbart ikki borið á mál nú sigur mann at hesa her tvey hundrað og hálvtrýss milliónirnar sum skula brúkast til tann vanliga tann vanliga bústaðarmarknaðin at tað skal gerast saman við øðrum eg trúgvi at tað fer at seta eitt eyka skump í og sum sagt við tað at okur fáa genererað fleiri íbúðir at okur fáa fleiri samstarvsparknar so verður tað jú eisini meira áhugavert hjá tryggingarfeløgunum at vera við tí tey skulu sjálvandi ansað eftir bæði sínum avkasti og sonú vága ikki minst tí at jú tryggingarpengar okur tosau um og við taumá kemur inn við einum tryggum kapitali sum bústaðir jú hevur nú so er tað meira áhugavert hjá
kingarfeløgan at fara inn tað sigur seg sjálvt takk fyri harra formaður ja takk so er næstur at røða bjørt samuelsen
ger so væltakk fyri harra formaður tað størsta frambrotið innan fyri tað á byggja í føroyum tað hendi fyri nógvum árum síðani nemliga tá ið húsaansgrunnin varð settur á stovn tá fekk mann eina skipan sum tryggjaði at vanliga kvinnan og maðurin høvdu ein møguleika fyri at fáa sær tak yvir høvdið á ein ódýran hátt og tað var ógvuliga avgerandi tá tíðirnar broyttust og bankarnir blivu kanska laðarliga at fáast við í mun til lán og rentu ogso frameftir men húsalandsgrunnurin sum í dag eitur bústaðir bleiv líkasum endurstovnaður aftur tá ið vit fóru inn og og hjálptu minnilutalutasamgonguni í tvey túsun og ellivu teir treyt at vit fingu umskipað bústaðir soleiðis at mann nettupp kundi fara undir at byggja íbúðir nú eg haldi eg gleðiligt at aftan á hálvt annað ár so eydnaðist tað endiliga hesum hesum landsstýrinum hesari samgonguni at fáa framt tað sum kristina hafoss legði fyri tingið longu í átjan nemliga at bústaðir kundu fáa atgongd til nógv størri kapital soleiðis at tað bar til at fara undir at byggja fleiri íbúðir eg haldi at fleiri góð ting eru í hesum pakkanum ella eg haldi sr heftir ein pakki eftir eitt lógaruppskot eiteitt eitti eg haldi fái góðting í hesum lógaruppskotinum og tí er eisini sera sera hørm um at mann ikki hevur gjørt sær ómaka at royna at fáa breiða politiska semju um hetta her og tað eði mann fingið visi mann slepti tí eina kravinum at mann vil tvinga bústaðir som bústaðið bara kann byggja saman við privatum og grundin tl eri so skeptist til tað tað er eg haldi at mann sleppur fullkomliga úthiðarin upp á fjall her tí vit vita gott eisini pensjónskunnarnir sum hava verið úti í dag og øll tey privatu sum hava hug at gera íligir við hetaher eg haldi fínt mann fær prvt við inn til at vera við til at loysa trupulleikan á bústaðarmarknaðinum men tað er tvey ting mann mán tryggja sær tað eina tað er at tað verður bygt kring alt landið og sjálvandi fyrst og fremst hær tørvurin er størstur men í øðrum lagi at tað ikki blívur dýrari enn í dag og tað er ein av samgongulimunum sum í dag uppásaði tað fóru at blíva bíligari øll hini hava sagt tey vita ikki so tað søgdu tey eisini til aðru viðgerð altso hví fer mann at samtykkja eina lóg har mann einki karanti hevur fyri at tað ikki blívuð dýrari og hví noktar mann bústøðum at kunna byggja sjálvt í teimum førum har tað er tað skilabesta hví vil mann tvinga bústaðir til at tey bara kunnu byggja saman við privatum hevði mann slept tí krævinum frá samgonguni so hevði tað verið eitt samting í dag sum stóð saman um hetta bústaðarátakið og tað er tað tíverri ikki og eg eri øgiliga hørm um at mann ikki nakað boð upp á fígging av bústøðunm kring landið mann hevur ikki tigin mann kundi fingið að servera tað liggjaðu lógaruppskotið tjóðveldið hevur lagt tað fram fleiri ferðir mann hevur ikki lofta tíð og mann kundi eisini sum eg nevndiella eg haldi eisini at mann seti júst økið vandan fyri at tað fer at verða ógvuliga lítið bygt úti í útiyarðinum tí at mann tvingar bústaðir til eitt hægri avgjaldskrav
her hevur póllstøðin nevndi hvussu nógv tað kann merkja fyri húsaleiðina og tað er rættiliga stóra upphædd vit tosa um takk fyri
so er ta viðmerkingar hinesingar riasen ger su væl takk fyra hara formaður eg haldi hetta her er eitt eitt eitt eitt sera gott uppskot men tað sum fekk meg at gera eina viðmerking tað er hettaher at mann tosar um at húsalandsgrunnurin bygdi sosógvur tað ljóðar sum at húsalandsgrunnurin síni tíð bygdi soleiðsr nógv hús húsalandsgrunnurin fíggjaði saman við peningastovnunum privathús og annað so húsalandsgrunnurin bygdi eingi hús so at men bústaðir byggjur og leiðar og eg haldi eisini sum t verið frammi áðrenn at eg haldi at bústaðir heur gjørt eitt eitt eitt gott arbeiði og teir hava verið runt um og sovíðari men bara líkasum fyri at fáa tað staðfesta so húsalandsgrunnurin bygdi einki hús fyri síðan at leiga út ella fyri síðan at selja tað vóru privatir persónar sum komu inn tí lantu frá teimum líkasum gott suta lanti frá bankun
takk fyri
ja takk ger so væl bers samulsen ja takk fyri har má eg so bara siga at tingmaðurin misskilti tað sum eg segði e segði at størsta bústaðarpolitiska framtakið var tá ið húsahalsgrunninbleiv settur á stovn soleiðis at meinið at kvinnan og maðurin fingu høvi at fáa særtak yvir høvdið ella seta føtur undir egið borð nettupp tí tey kundu fara til bústaðir og læna tað sum í dag eitur bústaðir tá at húsasgunin og læna pengar til fígging tann ttann tað funktiónin hevur endursovnaði ella mann kann siga nýskapan og tað sum eitur bústaðir ikki í dag í tvey túsund og ellivu fóru vit inn og stuðlaðu távarandi minnilutasamgonguni við einum kravi frá okkum um at bústaðir skuldu kunna endurskapast og soleis at bústaðir skuldu kunna fara undir at fíggja íbúðir tað var tað eg segði so nú hopi eg at tað er greitt tað var í øllum førum meiningina tað skald e standa greitt men bústaður hevur alla tíðina havt og húsalsgrunnurin sýnaði tíð alt til sína tíð tá virkaði mær upp ein annan máta men var eitt øgiliga týdningarmikið amboð í bústaðarpolitikkinum tá og tað man nú haldi onkursvegna tvinga tey inn til at tey bara kuna byggja saman ið privatum tað haldi eg er at gera seg inn á bústaðir og húsalansgrunn og tað harmar meg tí hetta er virkuliga ein stovnur sum hevur uppiborið og hevur ógvuliga stórar ekspertis hevur uppiborið
farkin við størri virðing takk fyri
jatakk sorda sirustemberg sum era viðmerking ger so væl takk fyri harra formaður ja eitt er heta her við at tá ið tað verður samstarv so kemur tað sjálvandi eitt avkast krav sum kann fara upp á leiðinagto hvarta aðrastaðnis skal tað fara tað er tað eina og bjørt sannasa ver inni á hoysini her hvussu aftraktivt tað kann blíva í framtíðini at byggja uttanfyri miðstaðarøkið sjálvandi tað er í miðstaðarøkinum at íbúðarnegini kanska størst men hon er eisini stór úti um landið hvussu kann hetta her uppskotið ávirka altso fær fær tað miðsavna byggjaríið ella fyr ta at verða bygt allastaðni kring landið

ja takk ger so væl bjørt samulsen takk fyri altso eg haldi tað sigur nokk so nógv seg sjálvt tá ið mann leggur upp til at íleggjarar sum skulu kjenna pengar upp á hesar íløgurnar og sum nevnt so haldi eg tað er rætt at mann letur privat vera við til at lyfta avbjóðingina at tað er at fáa nóg nógvar íbúðir men tað sigur seg sjálvt a teimum førum bústaðir fer at byggja saman við privatum har avgjaldskravið er hægri enn í dag so fær mann fyrst og fremst at fara har sum pengarnir eru og har tørvurin er størstur á at fáa bygt nógvar íbúðir og tí kann tað fara at blíva nógv truplari at fáa íbúðir bygdar kring landið sum siri stenberg vísir á so er tað neyðugt eisini at fáa bygt hava íbúðar møguleikar kring landið ikki minst tí at fólk skulu kunna royna at búgva eina tíð í einum øki og ikki noyðast at keypa ella byggja sær eina hús beinanvegin so tann tørvurin er reelt kring alt landið hóast íbúðar neyðin nokk er størst í
í miðsligari økinum takk fyri
ja takk skal tú ikki heita andreas saman sum ferðirnar viðmerkingar so væl ja takk tær formaður eg fari at heita tjóðveldið um at lata vera við at grugga málið hetta uppskotið sum liggur á borðinum hevur onga áseting um avkastskrav yvirhøvur fyri tað næsta hevur í bústað í dag eitt avkastskrav og tað betýr at avlopa teirra leiðuvirksevið og tað er neyðugt at fyri at kunna endurnýggja seg sjálvanum við líkaldu bústaðirnar síðari og eg fari at spyrja tjóðveldið er altso tjóðveldið ímóti almennum privatum

jtak gersovæl bjørt samulsen takk fyri eg fari heita á kristian andreasen kanska lurta eftir hvat verður sagt eg haldi eg nevndi tvær ferði røður mínari atvit ganga inn fyri at tað privata eisini er við til at lyfta uppgávuna vit skilja bara ikki hví kristian andreasen og fólkaflokurin onnur noyða bústaðir og nokta teimum at byggja saman ið privatum tey skulu kunna søkja í heilt serstøkum føroyum um undantak men útgaðststøðið skal vera at tey skuldu tvingast til at byggja privatum og tað fer at gera tað nógv truplari at fáa bygtnakað kring landið og samgongan hevur heldur ikki syrt fyri nøkrum fíggingarmøguleika fyri at byggja egin sethus kring landið so eg ætlaði eg kundi kanska spurt kristjan andreas sen gjøgnum formannin um tað er politikkurin hjá fólkaflokkinum at mann mann skal tvinga o so samanber hann hann samanber avgjaldskrav hóast mann veit at avgjaldskravið hjá bústøvuni í dag fyri ein grunn og verður brúktur viðlíkahald a íbúðunum og til nýíløgur tað ger jú eitt avgjaldseitt eitt eittiavkast hjá eimum privatum ikki tað fer til íleggjararnar og hví
samtykki mæna lóg har mann ikki ein gong klárar at siga hetta fer at geva bíligari íbúr tað er tann størsti sin eg havi í dag takki
so ta viðmerking tað er erhard joensen gersuvæl takk fyri harra formaður ø eg síggi kanska lítist sindur øðrvísin upp á hetta her við sum bjørt samusen r inni á at hví skulu bústaðir tvingast saman við pensjónsfeløgunum til dømis tað er rætt sum að hevur sagt at bústaðir og privatir kunnu samstarva í dag men tað hevur ikki verið gjørt sikkurt lágtí marknaðurin her hevur ikki enn verið búgvin til hetta slagið av við at samtykkja hesa lógina so síggi eg tað øvugt eg altimatvingar pensjónspengarnar til at fara til bústaðir tí tað er viktigt at okur fáa aktiverað pensjónspengar í føroyum til at loysa bústaðartrupulleikan tí hann verður ikki loystur av einum felag so hví ikki royna at fáa soleiðis herfrá at mann sigur við persónspengarnir í vaskuat
far saman á bústøðu takk fyri
ja takk ger so væl bjørt samuelsen takk fyri eg haldi tað er ein góður tanki ig haldi gott at mann fær pensjónspengarnar aktiveraðir til bústaðarbygging eg haldi tað er ordiliga gott tað royndi undanfarna landsyrskvinna kristina háfoss eisini á øllum alvi at fáa pensjónskunnarnar við til og egrhardi jacobsen hevur nokk rætt í tí at tíðin er kanska ikki ordiliga búgvin enn som sigur at mann vil tvinga pensjónspengarnar inn í íbúðarbygging íðan pensjónskassa hava sum ábyrgd at skalfa mest møguligt yviryvirskot til til sínar pensjónsuppspararar tað vil siga at teir kunnu bara fara inn í íbúðarbygging um avgjaldskravið er nokk so høgt og tað betíðir kampi tí upp til fleiri túsund krónur meira um mánaðin í øllum førum ein túsund krónu seðnir meira um mánaðin fyri tey sum skal búgva í hesum íbúðunum og tí sigur hví hví sigur samgongan so ikki barar o bústaðir kann eisini byggja uttan hetta kravið soleiðis at mann kundi fingið eina breiða politiskar semju har øll stóðu saman nú hevur mann lagt nakað borðið sum fyri okkum verður fortrupult at svølgja simpltan eisini tí at vit fáa onga garanti fyri at húsalagarprísirnir ikki fara at hækka og tað hava vit ikki brúk fyri tí teir eru ivaleys

takkso fer t akselvi lensen johannesen orðið gersovæl ja takkfyri hara formaður um vit taka uppskotið í sær sjálvum so er tað sjálvandi positivt at mann játtar fýra hndraogháltrýss milliónir til at byggja staðið fyri tað er javnaðarflokkuri positivur yvirfyri tí at tað er neyðugt at byggja fleiri í bústaðir vit hava bústaðartørv stóran bústaðartørv í føroyum men tað er trý ting í akkurát hesum uppskotunum sum javnðarflokkur iki er glaður fyri tað fyrsta tað er at bústaðir nú skal byggja á barnaheim ella barnastovnar orsøkini til tað taðer nakað við tað fíggjarliga ábyrdarfult at gera anika olsen ver inni á og sagt fleiri ferðirnar ja men bústaðir hevur longu bygd fleiri bústovnar tað er rætt og tað er í lagi tí tey sum betala fyri ílønina hjá bústaðir til leiðararnir og har hava tey sum búgva har til leiðu tí at fólk kundu annaðhvørt kundu arbeiða eit sindur ella hava ei fyritígarpensjón soleiðs at tey kundu betala leiðin en tá tað kemur til barnaheim so er tað landið sum kemur á leiðari tav l sar í staðin fyri at vit betala tá vit kassa eitt so koma vit at økja raksturin hjá landinum í tjúgu tretivu ár tí mannikki viður seta pengarnar av sæl veruliga kostar hetta ver akkurát tað sama sum annika olsen gjørdi tá honvas lanstýriskvinna seinast í almannamálum tá bygdi mann ein fyrisitangarbygning til almannaverkið í staðin fyri landið setti pengarnar avá fíggjarlógini bbetaldu tað sum fekk mann onkran privatan til at byggja ta gjørdi á eina avtalu at upp á tólv ár skuldu landið leiga og betala alla íløgurkostnaðin við rentum hetta tólv ár er farin tað settu landið eftir og eigur ongan bygning vn evur goldið fyri ein bygning su onkur prátir oyður tað er ikki fíggjarligt skynsamt tað er taðsum fólkaflokurin ger umaftur og umaftur tí tey vilja gera meira enntey vilja betala fyri her nú meðan tað sita í valdum nummar tvey men hatta kunnu vit so soleiði um it fáau gjørt akka við tað sjálvtu vit eru ósamd men men vit kundu atkvøtt fyri uppskotinum um nakrar aðrir ting onnur ting vaðu broytt nummar tvey sum vit heli ikki dáma tí er t at mann hækkar lendaralimirin yvir trý upp í fimm tað er eingin sum mælt til tað sum eg skili av lagnu sumver ti hoyringar hví ger mann tað tað taka vit ikki undir við eghalda t ikki e neyðugt men vit kundu eisini liva við tí u um tað var tað triðja tað er ter at mann verður tvungin til at samstarva altso bústaðir hevur longu nú heimi til am samstarva við onnur undanfarna landsstýrið hevði eina røð á fundum við bæði bústaðir fyri seg sjálvan og við lív og betri pensjón og eisini teimum saman um tað bar til at fáa eitt samstarvsum manfekk hesir pensjónspengarnar í føroyum uppsparingarnar at arbeiða partvíst í føroyum tað kom ikki á mál og taðvar ikki bústaðir su var trupulleikin tey vóru einarar orsakar gjorla klárir til tað lív og betri pensjón sjálvt um tey umhugsaðu tað vóru fleiri fundir mentað ar i k klár til tað nú ljóðar tíbetur at tey kanska eru meira positiv sinnað til at koma inn á bústaðarmarknaðin tað er at fegnast um men at tvinga bústaðir til at samstarva astað ar ikki aðrar møguleikar kn skulu bara byggja saman við øðrum tað halda vit ikki skilagott tí at alt bendir á útfraplýsnum bústað sjálvt sigur í hoyringsskrivinum at leiðan kemur at hækka vit hava nøkur sum byggja privat eisini til leiðið tír at fegnast um et taki hattin av fyri teimum tí at tað øki um útboðið og tað er neyðugt men tað eru nøkur fólk sum ikki hava stnagrar pengar um hendin tað kunnu vera fólkapensjonistar su hava tørv á at selja síni stóru hús tá tað børnini ho alt tavinir lutt heimafímfrá og flyta okkurt minni ty havat bara fólkapensjón samhaldsfastsa so er trupult at betala eina høga leiði tað kunnu vera ung lesandi ella ungar familjur og tað kunnu vera støk einsamaldlið forsyrgjarar sum heldi egklára ap tala eia høga leið tað sum bústaðir sigur tá mann sigur tær at ein bústaðir hevur eitt avkast krævið longu í dag teir seta pengar til síðus fyrst og fremst til høvuðsviðlíkahald at tak skal skiftast vindoyn skal skiftast tað er skilagott men teir betala ikki nakað avkast til oygaran tað ptalar kkjóevt binningsbýti tá tú fert við samstarv við privat øh so er tað sjálvandi tað er endamálðhjá rátinum man kalt ha eitt avkast altso minnisbýti til oygaran sumsigur tað sum bústaður sigur vist tað avkastkavi bara er eitt prosent bara eitt prosent so hækkar leiðan við tjúgu prosent sigur bústaðireg skl ikisja tæð rætt men tað ertað sum bústaður sigur í hoyriskrivi tað vil siga t ein leiða sum í dag er seks túsund krónur sum veksur við tjúgu prosent hvsta r sjey túsund o tvey hundrað krónur alsu tólv hundrað krónur er nógv hjá einum fólkapensjonisti ella einsamalli yri syrgjara ella ein lesandi atbetala eyka øhút frá tí sum bústaðir sigur so við seu akkurát tann ásetingin akkurát tann ásetingin í staðin fyri teir skulu samstarva við onnur til at strika men at teir kunnu samstarva við onnur tí at tað er fínt um tað fær at samstarvi millum annað vi pessónsfeløgini tað taka vit javnarers fult undir við umpirpensiónsfelagarn áhugaðir í tí so høvdu vit atkvøtt fyri uppskotinum sum ta liggur men nú verðr vit noyddir til at atkvøða blankt sum gjørdu aðru viðgerð tí vit taka undir vera at játta hsi fýahundao hlvtýss milliónirnar eva eg haldi ikki gevr meining at tvinga bústaðir at teir bara kundu byggja um teir í samstarv við onnur og við privat tí tað kann trýsta leiðina upp hjá teimum fólkum sum eru mest sárbar og hava tørv á at hava eina so lágar leiðir sum møgligt

nakrar viðmerkingar tað fyrst frá annika olsen ger so væl takk fyri frá fortvinnaða nú byrja argumentini at tinnast hjá javnaðarflokkinum í hví mann skal stemma ímóti hesum uppskotinum tað verður ført frammet her við at mann roynir at at fjala útreiðslu hjá landskassanum við at byggja barnabústovnar eg kann líka minna akselvegur handelsen á at bæði javnaðarflokkinum og tjóðveldið og fleiri aðrar undanfarna samgongur hava bygdu bústovnar lat tað bara vera púra greitt so tað er mun til barnabústovnar eg kann líka minna aksovið johannesen á tað at kommunurnar betala meginpartin av rakstrunum til barnabústovnar so tað verður ikki fjalt nakað hvørt endur fyri sjálvari byggingini kann í grundini vera líkamikið hvør byggir hendan bygningin raksturin sum kanska verður eitt sindur gruggul við sum hann ikki ser tað á fíggjarlógini tað kann vera líkamikið tá tað er ein annar sum betalir í hesum førinum at kommunurnar og viðvík

tak akseli johannesen ger sovæl er heilt einfalt ikki rætt sum annika olsen sigur mistu landskassin sum hevur verið vanligt og so var upprunaliga ætlanin bygdi og barna heim siga tað kostar hundrað milliónir so hevur mann betalt ta útreiðsluna í staðin ferskal landið nú inn at leiga frá bústøðum í tjúgu í ár og betala teir hundrað miliónir tjúgu ár a á tann mátan sigur mann vit vilja gjarna flagga við byggja eitt annað eg vil ikkibetala tað tað mátti tey næstu fimm seks løgtingin taka sær av akkurát som við hasum fyrisikingarligu bygninginum sum anika olsen lat byggja privat byggjan vit betala alla íløgirnar við rentum og tá tólv ár er farin so stendur í landið og eigur ongan bygningo onkur priváatur í bygningin sum landið hevr betalt tað er at man ikki vil taka ábyrgd fíggjarliga ábyrgd og tað haldi eg eitt sera eyðkend
hjá fólkaflokkinum tá tey sita á valdi
sigur í staðin begtjørt væl takk fyri fyri forkvøldina ja eg veit ikki um aksel johansen kann siga eitt sindur um at her við munum á av bústaðir hevur eitt avkast krav og tað altso tað privata sum kemur inn í eitt samstarv eisini hevur eitt avkast krav tá tað verður brúkt til ymisk ting at tað verða heilt eitt tveir heilt ymiskar
tær
aksele johannesen ger sovæl jtíbetur setur bústaðir pengar av til síðus ella vildi tað vera ábyrgdarleyst og gjørdi tað tí mann veit tað ein bygningur aftan á tretivu ár so skal ta skiftast vindeyguni skiftast og tað koma viðlíkahld og høvuðsvlíkahald og tað setir mæn pengar av til tað rokni eg eisini við at privat royna at gera um tey eru í hesari vinnun men tað betala kki nakvar vinnugsbýti til eigaran sum er landi ein práatur skal sjávandi hava vinnusbýtið og tað er einki galið í tí tað er fínt øh men tá mar so sigur nú tvingar bústaðir at teyslp iki a byggja uttan at bygja sama privatum so skal eit vinnusbýti inn eisini og tað turkar leiðina og sambært bústaðunum sjálvum eitt prosent avkast turka leiðina við
við tjúgu prosentum tað er so tæs bústaður sjálvt sigur
jóanns enni ger so væl takk fyri har formaður tað eru gjørdar broytingar í upprunauppskotinum man hevur gjørt nøkur ting sum haldi eg virka positift fyri uppskotið og er til at betra man hevur avtikið at her økisásetingar har í í hvat mann ásetir hvussu nog skal byggjast her og og har so ma tikið kunngerðarheimildirnar hjá landsvikisfinuni burturúr og staðfestu lógini so leisat nú skal tú ikki í kunngerð áseta viðurskiftir annganga til partafelagsforminum ella í kunngerð áseta treytir um so er at bústaðið sjálvur skulu fara inn tasman hevur gjørt nøkur ting sum virka til tað betra og so bent tilim ar at at bústaðir veruliga tað kunnu fara inn ein sumvallir um so er at samráðingar ikki bera mál við órímiligum treytum som man hevur roynt at strekkið øgiliga langt so tað er ikki rætt sum sumaser johannesen sigur at mann ikki hevur roynt at funnið eina semju men tað virka sum um at javnaðarflokkurin og hjóðati í hesum førinum siga ol hr
hátti
aksevel johannesen gersæslett ikki ólavur notting eg segði visti akkurát táð tær at teir skulu samstarva við onnur varð broyt til kunnun so javnaðarflokr athøðdi fyri øh munurin er upprunalig seyman sítt byggir har til kapkapping og tað varð mett til at vera í í tórshavnarøkinum í skálafjørðinum og klaksvík sum skuldu avkastur hava veri so hevur sambandsflokrin sagt hó að tað tað gongur ikki so staðin fyri mæn sagt at tað skal vera avkastur kav allastaðnis tí at nú sigur mann mann skal samstarva við privat sum sjálvandi vilja hava eitt avkast ella slepu mn ki t byggja tað virkar mær eit sindur altso at sambandsflokkurin er aftur farin av hellu at fólkaflokkurin hugsar um nakrar fáar privatar aktørar at teir skulu hava onkrar vinning burtu úr hesum her og so er semjan ókey fínt bústaður kann byggja men bara saman viðprivatum sum teir eisini fáa vinning burtur úr hesum her og staðin fyriat hugsa um tey sum eru niðast róka í samfelagn su hava tørv á narsk bíligað leiðir sum møguligt tað havieg var hann av eg eri fari eit sinurímillum men vit siga ikki altíð leingi vis tú skula veður bott til kunnað í einari áseting
o hevði javnaðarflokkun avhvørt fyri
johannes joensen ger sovæltakk fyri frú forkvina ja aksevel johannesen lýsti øliga greitt hvat er við javnaðarflokkinum eru ósamd við hesum uppskotunum vit eru samd í nógvum men so eru nøkur ting sum vit kslekk kunnu taka undir við og tí atkvøðar vit eisini blankt og ikki ímóti som teir vísta frammanundan men tað at byggja bústovurnar at bústaðir skal byggja bústovnar tað ger jú tað at vit sjálvandi skuldu byggja bústovrnar vit hava tørv á tí og ongantíð ov skjótt men tað at mann letur bústaðir gera tað tað kemur eg á at gera at tað vara nógv færri bústaðir ella íbúðhar íbúðar bygginum er nógv minni hvussu nógv minni av búðarbygging verður tað so kann aksele johannesen líkasum
eitt sindur tað takk fyri
takk akselde johannesen ja altso tað sum onkuntíð hevur verið sagt tað er at tá bústaðir byggir so er skattaborgaran sum skal betala tað er tað r tað er ikki rætt og tað er øgiliga viktit fyri meg at ikki kattaskal betala ta hesa a bústaðir byggir tann sum leiðar betalir og tað kunnu tað er fínt at byggja bústovurnar eisini tí har kunnu tey flestu fólkini sjálvt um tey eru eru skerd upp á ein ana máta so hava tað vussu eina fyritíkar persjón og kanskaeina lýt lu inntøku sínar av so tey kunnu betala leiðir og betala leiði men tá mann fer og tekur beinaðist landsuppgávur sum landið betalir hundrað ersent raksturin av flytur tað yvir til bústaðir so flytur mann nakrar útreiðslur sum iki vit betala her nú og staðin fyri so etalir máta mann sær tað ongastaðni sær tggjá fíggjarlógim sær aðgkinum orsroksskapin man bindur landið til einar útreiðslu nógv ár fram í tíðina tað er eitt sindur sum summi royndi at gera kanska aftur í fýrsunum ella øll vóru partar av sum hevði g nakrar óhepnar fylgjur
takk fyri tann næsta røða
verður rutt vang ger so væltakk fyri frú forkvina
tað var ein viðmerking eftir frá una rasmussen ger so væl
takk fyri akselvegi og handilsen gjørt so vælja tað festa nú er tíverri ikki vit eru tínararendir longur so eg havi ikki verið inn til hoyringarnar men eg spurdi onkran um fleiri høvdu mælt til at hækka nævartalur trýt upp til fimm har fekk eg at vita at tað var tað ikki uttan onnur ein landskvinna men ókey eg havi ikki verið til staðar men eg hevði tí síggja argumentini og grundgevingarnar fyri hví sum at fara tríggjar upp í fimm neymdardymir og ikki minst tá ið landsstýrismaðurin í fíggjarmálum sigur at mann skal nakka talið lendarlimun í øðrum nevndum samstundis fyri at spara so hækkar mann tað her beint tá kemur til at landið leiðar eisini tað er rætt landið leiðar ymslástan runt um í landinum í staðin fyri at eiga bygningin og har bleiv ein kanning faktiskt gjørd tá aftur tá tíðina tá eg var løgmaður sum vísti tað at tað var nógv bíligari til landinum at eiga heldur enn at eiga so tað er tað er skilagott at eiga har mann kann eiga í staðin fyri at eiga tað er bíligari

væltakk fyri frú forkvinna eg haldi at beiggum kans segði tað nokk so gott við einum lesarabrævi í gjár haldi eg tað var at landsstýrið hevur sent barnaheimið til fostur hjá bústøðum mann hevur løgast um ikki pláss fyri barnaheiminum á fíggjarlógina og tí sendi mann sendi mann tað til fostur á onkra aðrastaðni og og so hesi tað mann ger sínar raðfestingar og plássir ikki fyri øllum og so let mann onkran annan gera tað spurningurin er hví mann egentliga vissur mann ikki ætlar at barnaheimið skal vera á fíggjarlógina so haldi eg tað ein áhugaverdi spurningur hví tað endiliga skal liggja hjá bústaðum bústaðir hevur frammanundan eina sera stóra uppgávu við at byggja bústaðir til vanligar familjur og tí haldi eg slett ikki at tað er nakað logiskt í at leggja uppgávuna at byggja ja nú hevur mann uppfunnið eitt orð til høvið sum eitur barnabústaovnareg haldi at vissur mann ikki vil hava tað á fíggjarlógini so kundi mann akkurát samanlatið onkran annan privatan bygdaeitt

sum bleiv sagt í undanfarna valskeiði frá núverandi samgongu var at eg haldi at tað hevur poststøttur sum segði tað at bústaðir er var formæri hjá fólkafólkinum sum segði tað og tað skuldi skilja soleiðis at tað at bústaðir var á marknaðinum gjørdi tað ikki interessant hjá privatum at fara inn serliga vissu vit játtaðu fleiri milliónir so komu fleiri leigubústaðir frá bústøðum og og tí var tað ikki interessant tí tað fór nemliga at ikki at vera so stór rættspurningur og tá tað kom eg at hugsa um tá ið eg havi hoyrt serliga haldi eg serliga frá erhard joensen og frá annika olsen at tá mann diskuterar hetta her avkast kravir so verður sagt nei at hetta uppskotið hevur við sær at tað fer at blíva tað fær at verða bygdur so nógvur leiðibústaðir at prísurin fer at verða trýstur niður tí at kappingin verður so stór altso í forvegin ja og logiskt tað er vanliga logiskt um frá øðrum hondstøðum men altso frammanundan er roknistykkið jú ikki so ræðuliga interessant fyri íleggjaði tað hevur tað sum hann hevur hildið verið trupulleikan aftur og afturvissur tú skalt hava rímiliga húsaleiðið rímiligt avkastskrav tað roknist ikki hongur ikki ordiliga saman og vit mátt nú ætla at at at tað skal vera køpersmarknøvnir ella leiðarsmarknøvnir sum pressa tann prísin niður so dugi eg bara at síggja tveir møguleikar fyri tí vissur prísin skal niður so fer avkastin niður ella góðskan fer niður eisini og so er tað jú ikki longur interessant fyri privatar íleggjarar sum í frammanundan ikki halda hetta er serliga interessant tí at mann skal bíða sína einki eftur avkastinum í mun til til íløguna so eg haldi ikki ordiliga at tað hongur saman hatta fer at halda so eg havi eisini hug at spyrja og sjálvandi vit hava ikki verið við í viðgerðini í trivnaðarnevndini og tí er tað sjálvandi nakrir spurningar sum vit hava sum møguligvís nevndarlimir hava fingið svarað men sær man fyri sær frammeftir at tað fara at vera púrasta privat initiativ eisini á leiðimarknaðinum ella sær man fyri sær at tað er upp á henda máta mann innslúsa tey privata í einum samstarvi við tær almennu soleiðis at eingin sjálvstøður privatur aktørur verður á marknaðinum soleiðis sum mann sær tað í dag tað haldi eg nokk so

og so kundi eg eisini hugsað mær at spyrja hví letur mann spúst har byggja sjónvarpsstýrið altso er verið hetta tað framhettur og og faktiskt haldi eg at tað er eitt áhugavert eitt áhugavert diskussión havandi í huga hvussu ótrúliga illa vit hjá landinum duga at taka okkum av okkara bygningum so haldi eg at tað er nakað vit burdu umhugsað skulu vit eiga bygningar hinvegin var mann júst í tí støðu fyri nøkrum árum síðani at mann sá at tað almenna betaldi øgiliga nógva og øgiliga høga leiðið fyri ikki at eiga bygningar og tí varð nemliga leiðin ella kósin púra broytt at mann vildi at tað almenna skuldi eiga men tað royndina vit standa við í dag er at vit duga illa ella vilja illa taka okkum av í líkahaldi av okkara bygningum men eg haldi at at spurningurin er um bústaðir er tann rætti at yvirtaka uppgávuna vissur landið ikki skal gera tað og so eitt annað ting sum bekymrar meg rættiliga nógv frammanundan dámar mær ikki so væl at her at alt var ein peruvellingur millum alment og privat og tí í forvegin haldi eg at tað almenna í føroyska búskapinum er øgiliga dominerandi er tíðin við at vera farin men tað at mann beginnir at leggja trýst á lív og pensjónsfeløgini um at seta pengar í hetta har mugu vit ikki enda
he r peruvellingurin totalur fyri
kisa andreasen viðmerkingtakk fyri frú forkvinna eg má siga tar at eg havi øgiliga rangtu at finna út av hvat framsókn vil altso eg má altso eg trúði at at framsókn var ein liberalur flokkur sum lá á tí borgarliga veingjunum og sovíðari hvat er tað eg enframsókn vil er altso eg man ímóti privatum almennum samstarvi eg man ímóti tí og so verður avi eg foyrt fram við barnaheimium og suvíðari altso tað sum sum tað snýr seg um tað er ein lítil evaska lítil partr av uppskotunum taur kanska mann byggja nakrar barnaústaðurnar sum tað almena skal betala fyri altso bústaðirð skal hava pengar fyri í fyri fyri at leigata út altso hví kann bústaður i ki ega saman bygding heldur ent vit betala t betala leiður til privatar sum lerða út í dag altso hvat e er hvat hvat er tann prinsipiella problemið hjá ruttvang og hetta við avkastu er also er er framsókn ímóti avkasti altso bústaður hevur avkast í dag og skal hava tað fyr at kunna fyfyri at kunna fungera og viðlíkahalda sínar bygningar altso so eg havi øgiligi ilt við at skilja
frí fornkvinna hvat framsin ygna vilons
ruttvang gersovæleg gjørdi eina roynd til aðru viðgerð at forklára at í veruleikanum hevði eg ynskt at marknaðurin loysti hesa uppgávuna sum marknaðurin loysir so nógvar aðrar uppgávur sum christian andreasen og eg sannlíkt eru púra samd um men mann má síggja eyguni marknaðurin loysir ikki bústaðartørvin hjá øllum tí hava vit bústaðir og eg haldi at soleiðis sum bústaðarmarknaðurin sær út í dag so er pláss fyri báðum tað er pláss fyri bústøðum og tað er pláss fyri privatum á leiðamarknaðinum og faktiskt haldi eg at tað er tann frigasta loysnin akkurát sum vit hava á grundstykki á marknaðinum kommunan selur eitt grundstykki í havn fimm seks hundrað túsund ein privatur selur fyri hálva aðru millión tað er pláss fyri báðum sjálvt um prísmunurin er so stórur tað sum eg eri øgiliga skeptisk í mun til tað er hendan samanblandingin av privatum og almennum har sum eð veruliga tragetian er at einki til endans er veruliga privat tí alment ogpriva
læt er blandað saman í ein ellibita
ennikold ger sovæltakk frúforkvinna hatta nyttar ikki hjá rutt vang at diskutera um tí at altso vist tú brúkauppskriftina so var annika olsen landsstýrisfólk í almannamáli tað hav und veg ikki hoyrt nakað um te seinasti seinastu dagarnir men hon bygdi eitt hús ein eigari privatur eigari bygdu ett húsa upp á hálsy bant landskassan at betalatað aftur í tólv ár var tað tólvár haldi eg tað var ja so er landskassin betalt húsið aftur og eigarin átti húsið tað er uppskriftin hjá fólkaflokkinum so visu ruttvang skal kappast við fólkaflokkinum so skal hon nógv grømdagar til verka uppskriftin er at ett privatur eiguri og eitt landið betalir tað aftur og so fær mann út og sigur at tað vir ikki ar líka
ildi og tað er vil tí at tar reina gass alt sum tað er
ruttvang ger so væl takk fyri onkur evur kalla tað fyri privat kommunisma tað sum fólkaflokkurin stendur fyri eg veit ikki men eg eg síggi eitt sindur hetta uppskotið eg síggi tað sindur sumi eg kom eg komi at hugsa um teoriuna um altso summi halda jú at vit í dag upprunan til har sum vit eru í dag er bygbang altso eina eksplutión og tað eritt sindur tað sum eg síggi í hesum uppskotinum eingin veit ordiliga hvat vit gera hetta er eitt eksperimentað fer í allar æftir tað verður snakkað um avkast og alment og privat hvør veit hvat hendan eksplutiónin kann enda við ella hvat hetta kaosi kann enda við verður hetta ein sallskins søga fara tey privatu og vinnuliga at finna eina góða loysn tað skal eg yvirhøvur ikki útihýsa men eg eri ikki sannførd um at hetta er leiðin fram mær dámar betur at tað er atskilt millum privat og og og alment og og tað fari eg framvegis at halda uppá og tí eri

hava lagt broytingaruppskot fram aftur tað sama sum okur høvdu til aðru viðgerð tað at mann sjálvandi heldur fast í at bústaðir fer heimild at byggja men at mann ikki setir krøv inn at tað skal vera saman við nøkrum men at mann hevur møguleika til at byggja saman við nøkrum og at mann eisini heldur fast í tí at stýrið framhaldandi verður trý fólk og ikki fimm bústaður fekk í tvey túsund og sekstan heimild til tað sama sum tey fáa heimild til í dag og tá bleiv eisini bygt ein røð av íbúðum men tað var alt for lítið í mun til ella tað stóð í hvørfall ikki mát við tann tørvin sum var sjálvt um tað sum hevur verið bygt hevur verið sera gott og kærkomið so er tað stór íbúðarneg enn tað er eisini longu í dag ein møguleiki at gera lut og íbúður men tað er bara meira greinað í hesum uppskotinum og bústaðir kann í dag gott byggja saman við øðrum og ger tað eisini okur hava hoyrt fólkaflokkin ella formannrfólkaflokkinum hvørfalla í valsíðnum leggja øgiliga nógv upp til ati grundin til at okur hava havt so stórt bústaðartrot í føroyum er sjálvt bústaðir tað verða setter tvey hundrað milliónir av til stovnar til fólk við serligum tørvi tað er sera gott tað eru nógv fólk sum hava tørv á at fáa eina íbúð fólk sum hava serdan førleika og einlorislag tað kann vera okkur m slag av breki ella o tesmu ella annað sum eisini hava kann man siga tann rættin eisini at flyta í egna íbúð kanska við eitt sindur av hjálp so tað haldi eg sera gott tað er nógv sum bíða eftir tí tir langu bílistir og so er tað hett her við at barnaheim ella barnabústovurnar sum nakað nýtt plusstig at koma inn og vera partur av arbeiðinum hjá bústøðum tað taka okur ikki undir við okur halda tað skal gerast á fíggjarlógini visti mann skuldi snakka um ein veruligan bústaðarpakka so hevði tað eisini fylt nøkur onnur uppskot við og fleiri hava verið inni á hesum her við at tað er so trupult at fáa lán kring landið og tað er ein stórur trupulleiki í sjálvum ser og hvørferð mann hevur umrøtt tann trupulleikan so hevur mann okur hava lagt tað uppskotið fram fleiri ferð g haldi miðflokkurnir eisini havt tað men tað er altíð blívið felt við tí grundgeving at mann kann ikki lata bústaðir fáa heimildna aftur at lána ella ella geva teimum eina píðju hvørfall til at fara at lána út aftur til sethúsafígging har sum tú manglar tað sum at fíggja upp tað sum peningastovnarnir ikki lata tí at tað er ein so stórur vági tí at landskassin kemur hanga upp á tað men her ger mann so nøkur samstørv um størri íbuðarbygging og mann hevur slett ikki fyrilit fyri at landskassin síðsta enda akkurát ferð saman vága og so ganga so nógvar ferðir her snakkar mann kanska um onkur nevnt níggju hundrað milliónir so tað haldi eg er rættiliga álvarsamt eg haldi eisini ata er nokk so løgið at ftíman er kritiskur so verður tað sagt at mann ikki í sambandi við veruleikan og at mann gitir og annað tað haldi ikki er serliga sakuligt okur hava brúkt tey tøl sum eru komið fram í nevndini eitt er at hava møguleika at gera samstørv tað haldi eg gott eitt annað er at hava krav um samstørv g í dag ber tað væl til visti eg skal taka bara dømi úr har sum er sjálvbúgvi so hevur bústaðir bæði bygt íbúðir taðhevur eisini bygt eitt næmingaheim saman við ítrótaskúlanum og tað er í løtuni eitt lutaíbúðarfelag sum eru í gongd við at fara í byggja lutagíbúð so tey tingini bera væl til og tá ið nettupp ger lutaíbúðarfeløg so kanst tú eisini fáa meira stýrrimongd av íbúðum fyri pengarnar sjálvandi ynskja okur øll at til dømis pensjónspengar kunna virka í føroyum tað kunnu t eisini gott gera men tað hava teir tíverri ikki gjørt nú ljóðar tað til atpensjónsgrunnarn eru positivur treytað av at teir sjálvandi fáa nakað burturúr men hetta uppskotið er so ikki tað sum loysir tað tí tað verður sjálvandi upp til teir um teir vilja vera við ella ikki eg ivist heldur ikki í at byggingin fer at vera eitt sindur meira miðsavnað av hesum her uppskotinum tí tað fer ikki at vera so aftraktivt kappingarliga at vera í útjarinum tað sum hevur ótrúliga stóran týdning fyri okum í andstøðuni tað er hett her við a húsaleiðan ikki fer upp tað skal vera soleiðis at ein stakur forsyrgjari vanlig arbeiðsfólk vanligur pensjonistabør og onnur skula kunna hava eina íbúð og kunna búgva trygt og gott hjá bústøðum uttan tað at leiðan er so høg at tað ikki ber til og tað sum okur seg sjálvandi stúra fyri tað er tey tølini sum eru latin nevndini at tá tú fer í samsturv so mást tú rokna við ati partarnir skulu sjálvandi finna eit eitt avkast og hekka tað bara eitt prosent í mun til tað sum tað er í dag so betýðir tað eina nokk so stóra húsalaigu hækking og í teimum tølunum sum okur hava fingið so er tað við einum prosenti kanska yvir túsund krónur um mánaðan í húsalagðahækking og tí kunnu okur sjálvandi ikki taka undir við tí og um eina løtu tá ð hetta er uppskotið er samtykt sum samgongan hevur lagt fram tá er bústaðir í prinsippinum avtikið sum tann stovnurin sum okur kenna tað í dag tí tá kann tað ikki virka sjálv
longur takk fyri takk fyri nakrar viðmerkingar tað
fyrsta frá hervørði pálsdóttir takk fyri at tað er øgiliga greitt at øll í tinginum vilja hava ferð á bústaðarbyggingina á tí at tað er sum verður ordiliga gott við sum at mann kundi staðið saman um hetta bústaðaruppskotið hvussu at spyrja sigur streymoyarum er soleiðis at viðsum mann viðsøk meirilutin í kyrnanevndini ikki hevði sett hesa lítlu orðingina í at bústaðir skal byggja sum av øðrum íløggjarum viðsóvar bara at bústaðir skuldu byggja kring alt landið fyri tað lánið hevur tey høvdu fingið hevði tað ikki so verið semjur
ja um hetta bústaðar uppskotið takk fyri
takfyri siri stenberg ger so væl frú forkvinna og takk fyri hervura posdóttir ja eg eri sikkur í tí at visti tað ikki var eitt krav um samstarv men ein møguleiki sum tað longu er í dag so hevði eitt samt løgting tikið undir við uppskotinum tí tað er eingin inni her sum er ikki er samdur í at tað er neyðugt at byggja bústøðurnar tað er eingin inni her sum r ikki r samdur í at bústaðarnevðin er stór og at tað e neyðugt at gera nakað men men mann er bara ósamdur um akkurát hvussu mann ger tað og um um hvønn mann tekur mest atlit til tey sum skulu leiða ella tey sum skulu hava avkast
tað er eitt sindur hægt her
gnuss rasmussen ger sovæltakk fyri frú forkvina við aðrur viðgerð tá fekk eg loyvi frá formannum at lesa burtur úr ársfrágreiðingini hjá bústøðun fyri tvey túsun og seytjan har ið tað millum annað verður sagt hvat hvussu bústaðir sær upp á hetta her nettupp at fáa onnur við abanan akkurát soleiðsinar sum nú uppskotið sær út við teimum broytingun sum er í kundi hugsað mær at vita hvat hvørjar viðmerkingar sirustenberg hevur frú forkvinna til tað sum bústaðir skrivar í tvey túsn og seytjan sum í mínari verð er púra í tráð við tað

taktmans rasmussen ja tað er tikiðið fram av fleiri hettaher hvat stendura í orfragreiningini í seytjan og har haldi eg kann bara vísa á at tað sum er hent síðan seytjan til dømis í vági at tað er stovnar lutíbúðarfelag saman við bústøðum og peningastovnar er partur av tí og so eftiher felagi tað vísir nettupp at tað er longu møguleiki at arbeiða saman við øðrum tað er eitt dømi tað at tey bygda skúla heim sum eisini er bygt saman við ítróttaskúlanum tað vísir eisini at tað longu ber til so akkurát hatta bøtur hetta uppskotið einki uppá tí sjálvandi skulditey hava møguleika at fara samstarv við onnur taðer ein vesiligur munur at hava møguleika og hava eitt krav har onnur komu inn sum skula tjena pengar tí o tað har sum sum okur eru stúrin tí hokur ru sikkur upp á húsalagan fór upp
er tað sum nevndin hevði ikki upplýst takk fyri so er tað brandur
ger sovælja takk fyri bústaðarneyðin í føroyum er ikki nýggj ogog sirustenberg sat í eini farneini samgongu sum akkurát er farin um sín øh hví gjørdi hví gjørdi sirurstenberg ikki meira við at fáa nøgt hesa bústaðarneyðina sum sum sum eru sum hevur verið í fleiri harrans ár sirurstenberd er so øgiliga bangin um at nú fær mann t byggja barnaheim uttanfyri eg vil siga uttan fyri fígjarlógina eg vil siga viski eg havi møguleikan at velja ímillum at byggja barnaheim uttan fyri fíggjarlógina og ikki byggja barnaheim sum tey sum siður stenberg og komparnir gjørdu áðrenn so velji eg sjálvandi tað at vit fara at byggja barnaheimið brúka pengar upp á tað tí at tær umstøðurnar eru heilt út av
lagið er vánaliga takk fyri
takk fyri teimum siri steinberg ger so væl takk fyri frá fólk fyri neiða eg haldi øll úr samdum at tað er neyðugt at fáa bygt av barnheim tað er tað eingin sum heldur men eg haldi eisini øll vóru samd í at tað var rætta støk á seinast tí at prísurin fór heilt henni veðrið øll ynskja at fáa bygt barnheim og okur ynskja sjálvandi at tað verður gjørt á fíggjaraðum nei bústaðarneyðin er ikki nýggj og hon er bara vaksandi og tað var eisini orsøkin til at tað í sekstan bleiv latin hendan her heimildan sum var tvey hundrað og túsund milliónir tá og hon gjørdi nakað men hon gjørdi als ikki nokk í mun til tann bústaðartørvin sum er og sum bara hevur verið vaksandi tú kanst havt vaksandi fólkatalið tíbetur so nakað er gjørt men tað er nógv eftir
undir at gera takk fyri takk fyri ingilín dideriksens strøm fær orðið ger so væl
ja altso nú sita vit so til triðju viðgerð av hesum uppskotinum og eg valdi so at taka orði tí at eg haldi at tað er rættiliga prinsipielt samgongulimir hálova uppskotnum og mann hvússa líkasum allan kritikk áv vegnum við at siga mann gitur og fordraðar veruleikan mann kalla tað størsta frambrot í bústøðum føroyum og ein stuðul til føroyskar barnafamiljur mann hevur roynt at byggja nakað tey síðstu árini meni tað hevur ikki verið nokk tað mugu vit bara ásanna tað sum vit millum annað mangla og sum hetta ikki far at loysa tað er at vit mangla vanligar íbúðir sum tryggja fólkið tak yvir høvdið einki fansig men eitt trygt bíligt heim tá eg siga at tað er prinsipielt so er taðhettar her ð tað følist næstan sum vit skulu aftur í altso hettar ókey almenna bústaðir privatar bústaðir almennir bústaðir bústaðir landi setir pengar av manlíkasum fær bústaðir húsansskulnin upp at standa at mann tryggjar fólkið tak yvir høvdið tað skal einki yvirskot vera tað skal mala runt mann brúka pengar til at byggja og man farin eina leiðu inn til viðlíkahald og til at byggja meir so er tar privatir útleigarar ein sum byggir við vinningi fyri eygað og soleiðis skal tað eisini vera og hesi kunnu eisini gott samstarva men vit mangla bíligar góðar bústaðir og so sum vit hava skilt ígjøgnum allsa prosessuna so ber tað ikki til at byggja hesar við hesum her avkastkravinum okkara amboð til at tryggja hetta tað er bústaðir samgongasigur ati her er einki avkastkrav tað er ikki rætt eg má gott siga at her er einki avkastkrav nevnt í uppskotunum men í staðin fyri at mann at mann líkasum hevur sett avkastudrekkravi so hevur mann tvingað bústaðir at arbeiða saman við privatum íleggjarum sum skulu hava eitt avkastkrav fyri at arbeiða saman við bústøðum tað er tað sum tey liva av so sjálvandi verðar eitt avkastkrav avkastkravið verið bara um alt landið í staðin fyri at vera bara í miðstaðarøkinum vit vita ikki um tað verður ein hækking í leiðini og tí taka vit undir hesum teir hava samgongu umgboða eisini sagt og tað gevur heldur ikki meining og tað er heldur ikki í ordan tað erikki ein nóg góð grund til at taka undir við nøkrum vit kunnu gott loysa bústaðarneyðina sigur samgongan men vit krevja at privatir aktørar skulu tjena upp á tað altso eitt sindur av leiðini hjá teimum sum eru í bústaðarneyði hon skal fara í lumman hjá nøkrum privatum geypa politisk kræv tað haldi eg ikki
tar í lagi takk fyri frá forkuna takk fyri so er ein tað er nakrari viðmerking
tann fyrsta frá anniku olsen ger so væl ja takk fyri frá forkvinna eg kundi hugsað mær at spurt yngilin strøvn hvussu tað ber til visti er at bústaðir eru eitt sórt filantropiskt fyritakandi sum tað verður ført fram nú hvussu ber tað til at mann skal gjalda tíggju túsund og níggju hundrað krónur fyri einum leigubústa á biskupstørg
í klaksvík
yskilnger so væl eg giti tað at annika olsen veit líka so vælt sum eg at mann at bústaðir í fortu ella nú inntil nú hevur bygt nakrar bústaðir sum eru alt forfínir kann mann siga men hú brúkt øilangva tíð upp á at gera tag tað sum vit mangla nú tað su vit mangla nú vit sita í løgtinginum beint nú tað sum vit mangla nú tað er býligir tryggir og góðir bústaðir vist vit skulu hava tað vistu vit ikki skulu fara kompromi við hhvussualtso við dygd og við prís so verða vit noydd til at gera tað ígjøgnum eitt ja almennar bústaðir tað síggja vit á øllum øðrum nei bústaðarmørkinim runt um írundan um okkum er øl øðrum norðanlondum tað samstarvar á bústaðarmarknaðinum
skal tað gera
ger so væl takk fyri frá forkunnanini og hugsa bara at undirstrikta tær at tað verður tosað sum at einki avkast krav er í dag tað er altso avkast krav í dag so tað er ikki nakað nýtt sum skal fara at koma tað er
í dag takk fyri
didrisen strøm ger sovæl ja htakk fyri frú forkvinna ja men sum vit eisini hava kjakast um her í dag so ella onkur hevur ffrá fólkaflokkinum ført fram at ta er eingin munur á einum avkastukravi til bústaðir og einum avkastukravi til ein privatan útleigara men tað er ein vesendiligur munur bústaðir brúkar yvirskotið til ella ikki yvirskotið brúkar avkastkravi til at viðlíkahalda bygningar gera nýggjar íløgur byggja nýtt tað fer ikki lumman á nøkrum tað gjarda hjá privatum útlagarum tað er tað sum er munurin á avkastkravi til bústaðir og avkastkravi á
er gjarna takk fyri
ak siristenberg ger sovælfyri frú forkvinna ja tað var akkurát tað eg ætlaði at spyrja um t ta heri munin á at bústaðir hevur eitt avkast krav og at privat hava eitt avkast krav og nú tá ið hesin her partarnir skuldu renna saman so skulu báðir hava avgast krav og hvat kann tað fara uttan upp á leiðina tað er so tað men eitt annað sum hevur verið frammi tað er hether við at nevndin skal víðkast og tað hevur faktiskt verið eitt sindur tað einasta sum landsstýrið rættiliga verðu hildið fast í at tað mátti ikki broytast alt annað uppskotið er so gott sum kollvelt hvussu má tað ber tað til at at tað hevur verið so maktpálliggjandi at tað er tað einasta
tá so mann kann halda fast í
innslýn dittriksens drøvn gjørt væl ja tað er jú rættiliga løgið og gevur jú ikki ordiliga meining tað at mann snakkar øgiliga nógv og hálovar tí at mann skal rationalisera mann skal skerja nevndir og ráð um mann skal spara og spara og spara í hesum økinum mann leggur búskaparráðið í landsbakkan saman og skerjir tað men akkurát tá tað kemur til bústaðir so skal mann hækka talið á nevndarliðnum tað haldi eg ikki hon gosar
saman yvirhóvursið takk fyri fyri fólknan takk fyri næsta røða verður
kirstian andreasentakk fyri frúforkvinna tað sum vit gera viðhesin uppskotinumher ta e taðat vit royna at loysa ein tørv til at byggja bústaðir til fólk við serligum tørvi og tað mátti verið tað máttu skura gott í oyrunum á andsstøðuni eg hoyrdi aksevel johannesen attað vóru tríggjar rundgevingar fyri hjá honum at javnðarflokun ikkitaka undir við tí og eg haldi at tað er harmiligt altso tann eina grundgevingin var at mann skal tringa samstarv við við privatar tað er fyri sjálvut rætt atman lggur upp til tað tað er nakað sum bústaðið sjálv ynskir at at arbeiða saman við privatum so tað burd ikkivið nakar trupulleikir lógin inni heldur eisini møguleikan hjá nevndini at biðja um u eitt undantak næsta grundgevingin var at mann hækkar nevndalimurnar frá trimum til fimm tað mátti tað bara vera í gott at mann hækkaði ndtalið nendaliminum til fimm størri verður aso armslongd landstýrismannin og og bústaðir sum er ein fyri sourt ein sevoren oynd tað mátti tað tryggjar teirra sjálvstøðug status sum so og so hat t hevði við barnagarðirin altso eg haldi at tað er púra fullstenda misforstaið altso tað er ikki ettir høvuðstáttar í upskotinum viðbarnagarðinum tað sum tað snýr seg um tað byggja bygningar og tað almenna skal betala leiðir fyri t va brúkarbygningarnar taðvl siga tað er ikki nakað um at spara fíggjarlógini tað vevr akkrát tað sama útreiðslan sum hon hevu havt higartil og so tekur mann spekulerar upp á hetta við avkastkrævinum altso tað fer at hækka leiðina tí mann skal vera saman við saman við teimum privatu tað er tað er ikki dokumentera upp á nakran máta og tað er ikki bel legg fyri at siga at leiðan fer at hækka parkrunda a hasum her bústaði he í dag sigur seg hava eitt avkast krav og tað er púra skeivt sum akselveð ohannesen sigur at vit fara vit fara at tosa um eitt vinningsbýti til til bústaðir og vinnugsbýti til landskassan tað erat yvirhøvu ikki haman um sjálvud ikt ein privatur sum er íhannhevur ein vantnúgkua at avkast og tað skal hann sum brúka til tað sum hann hevu hug til bústaðir kann leggja tað til síðus s at gera nýggjar íløgur fyri tað ikk nakað sum landskassan skal hava upaíá á sína kontu og sum sagt hetta við tvingaða samstarvinum tað er møguleiki eftir lógini at nevndur færi undantak frá landsstýrismanninum visti tað er tað sum mann vil so eg má siga tað at tað er harmiligt at mann við so tunnlum grundgevingum ikki vil sema saman við hesun her at fá eitt uppskot í samtykt við einari hvørjum meiriluta hatta er gjørt í einari í einari í einari reellari hendsygt at hjálpa teimum veikastillaðu samfelagnum skaffa so nógvar bústaðir til tey sum møguligt at raðfesta bygging av bústaðnum til fólk við serligum tørvi og vit hava strektað okkum øgiliga langt við at kanska røkka andstøðuni í hsu her málunum her bpeint og vit hava roynt at skaffa so nógan kapital t etaer sum møguligt fyri at fáa so nógvar bústaðir sum møguligt og síð em at siga tað er harmiligt at javnaðarflokkrin ikki kann verða við í

viðmerking frá akseli villemsini johannesen gjørt væl ja takk fyri frá fólkum júst á tað er í lendarligum munum at tað fer úr trimum upp í fimm tað halda vit ikki vera rætt men tað er ikki at avgera at okkum hevur fyrst at akvava ímóti einum uppskoti av tí orsøgu ella akvablangd at jannevákur fer at akvava blankd og orsøkurtur fer at akvava blankd tað er sjálvandi at vit fyrst at akvava ímóti tí vit halda tað er gott at bústaði nú far heimi til at byggja meira tað hevur býðað leingi eftir á hinari síðuni so er tað tað tað ak at teir skulu kunnu ikki byggja uttan teir samstrar onnur skulu samstrar onnur hevði tað verið kunnað so hevði tað verið fínt tí at tað er eisini millum annað kann mann fáa lív ella beturpersón koma við hundrað tvey hundrað milliónum steyga áðoy til at gera tað til at byggja íbúðir føroy so er tað fínt men at mann niðurbindur bústaðir soleiðis at tað ikki hava málikandi at virka sjálvi uttan tær saman við øðrum tí fór vit akvamlangt

takk fyri frú forkvina ja altso tað er man eg lóg at hava tann hárningin eg haldi at tað er eitt lít sindur tungt ste asiga neydila efta her tí attað er jú nevndin í bústaðir sum sum skal vera tann sumsum útviklarfelagið víðari og tað verðið nevndir sum tykrar avgerð og hon skal finna sínar partarog hon skal áseta tann prís sum teir halda vera vera vera neyðugan og teir vilja helst ikki hava rokni við nakran privatan inn sum ikki uppfylltir teirra krøv sum teir seta og sovíðari og teir kundu biðja um undantøk so het er við skal og kunna tað haldi er

herður pálsfóttur ger so væl takk fyri frá fólkini ja kristian drahasen hann segði at at at økja víðka nevndina í bústovuni tað var gott tí at tað fór at gera armslongdarar armslongdina størri ímillum landsstýri og og nevndina í bústovuni so eg vil spyrja ráðaranum um tað er tí at mann velur at leggja seg eftir búskaparráðnum og lambsbankanum eisini og fyri at stytta um armslongdina
millum landsstýrið og búskaparáðið takk fyri takk fyri
frú forhvinna eg má siga tað at hetta málið her enki fir búskaparráðið at gera og har eisini fimm nevndaralimir hev forstaðið so tað verður hvussu sama tað sum vit tosa um her altso tað sum eg sigi við at hava fimmnendalimir tað hava tríggjar lendalimir øgiliga lítið í einum nevnd og tað sum tjóðveldið leggur fólkaflokkin undir fyri at at gera tað er at royna at fáa ávirka nevndina so tað skal sos skulu so teir skuldu føra ólkaspolitikk tað er eg ikki tilfeldi al so tað er tað er hvussu verri at konsatera eina nevnd við fimmlimum hjá landstýrismanninum eini eina við trimum limum so tað mátti smakka á øllum gott at mann og ikki minst eisini tá man hugsað um kompetansina sum han sendir var nvnd sk at hava tað er tað er altíð gott at hava eina nevnd við einir passanim stødd ein nevnd sum skal tanda standa fyri bústaðarbygging fyri eina hálva milliard hon krevur kompitansu og
tað er gott at hon hevur fimm limir har tað haldi eg takk fyri frú forkvina
takk uni rasmussen ger sovæltakk fyri ja hetta her við um mann skal vera í samstarvi við teir privatu eg skilji á ein máta at at at andstøðan nógv ímóti tí tá ið mann sær hvussu tey skriva í álitinum at at tað blívur kallað beinanvegin fyri spekulantar so tá hevur mann ikki stórt álit á tí privata so pá tann mátan skilji eg tað og tá ið mann snakkar um tað privatu so snakkar mann beinanvegin um at koyra í lumman í fleiri førum blívur tað tað at tað privatu fáa størri avkast tí teir gera sær størri ómak í at hava færri útreiðslur
takk fyri
ak christian andreasen ger sovæltakk fyri frú fforkvinna tað er øgiliga rætt tað sum uni rasmussen sigur her peint tað er akkurát kjarnin í málunum tað er jú soleiðisnr at tá ið ið bústaðið skal finna sær ein privatan ella ein annan aktør so skul tað so skal so skaldieg samráðingar tilmil partarnar og tað avkasti sum verður úrslitið av tí roknstykkinusm teir gera har fellir eg hvussu helvtina av avkastunum til tað almenna vega bústaðir so tað burdi verið í eisini í interessuni hjá tí almenna at fingið eitt eitt eitt avkast tá maá snýr seg um um bygging av av bústøðum og og tað er eisini tað sum eg haldi hetta hr gjøgella gjøgnum súrgamálið vyserviavnstøðuni tað er tað at mann hevur ovbær ikki álit á at ta privatu kunna loysast uppgávurna og eg má siga tað at øll onnur lond hava eitt hondin og funnið útav at brúka heta her privata almenna samstarvi eg veitkkihví tað ikk kann vera vera vera vera prøv í føroyum eisini onga aðrastaði hávi eg mann tosar við við við so negativun bókstavan sum her í løgtinginum um hetta her privata almena samstarvið sum er ein granskað natúrlig ting fyri at fáa meira skaft enn tað almenna ein
saman klárar takk fyri frú forkvina takk fyri tann næsta røða
fyr annika olsen ger sovæl ja takk fyri frú forkvinna oh d neyð í andstøðuni kropp á kroppi hava teg verið uppi á tingsins røðarapalli í dag og kriminaliserað fólkaflokkinum tá hevur mann eingi argumentir eftir tá er soðið tunt og tá er ráð dýr tað er so øgiliga nevnt at fara eftir fólkaflokkinum tí at javnaðarflokkurin heður jú tekna eina mynd av fólkaflokkinum sum tann ræðuligi sum ikki vil nøkrum val og hvussu kann tað vera kreminelt at játta eina hálva milliard til neyðstødd sum ikki hava tak yvir høvdið hvussu kann tað vera kreminelt frú forkvinna ígjøgnum formannin til akselvel johannesen vera kreminelt at játta tvey hundrað milliónir til bústovnar til fólk við serligum avbjóðingum ja at kamoflara tey millum barnabústovurnar kann man ikki byggja tí tað ertað er ikki fígjarligt skynsamt aksel ve johannesen gjøgnum forkvinnuna sum situr her hví loysti tykur so ikki avbjóðingarnar tykur høvdu møguleikan til at játta pengar á fíggjarlógini til at byggja i barnaheim eitt barnaheim sum er afturútsiglt sum er niðurundirkomið og sum er klárt at ríva niður tykur loysti ikki uppgávuna tykur loysti ikki bústaðarneyðina nú liggur eitt uppskot her á borðinum hvat ger mann so jú so heint á manntey gomlu góðu ráðini við fara eftir fólkaflokkinum fólkaflokkurin er kriminellur fólkaflokkurin er tann ræðuligi fólkaflokkurin vil bara vinnuni væl og fólkaflokkurin vil vil góða vinnuna so hon kann fáa eitt avkast alsusikkun nakað ja orsaka meg frú forkvinna nú skal an iki siga tingfólk bróla men tað er tað altso hetta er tað reina møsn av av javnaðarflokkinum sum ikki
hevur nakað betri boð orsaka megeg verði líka noydd at minna á at tingfólk bróðla ikki og tað er heldur ikki góður málburður at leggja nakran undir at vera kriminellan og heldur ikki at leggja onnur undir at hava lagt onnur undir at vera kriminell eg haldi at vit mugu á í hesum kjakinum brúka ein virðiligan málburður orðið kriminellt og kriminellur er ikki góður málburður á tingiðja tað er tikið til eftirtektar men so kundi mann kanska eisini hugt eftir álitinum sum ansløgan hevur skrivað sum eftir brúkar hesi orðini og tað haldi eg eisini átti at verið átalað tað at mann loysir hesa uppgávuna og veruliga tekur nøkur stór stig tað haldi eg at øll áttu at tikið logvatak saman og heldur fegnast heldur enn at leggja eftir fólkaflokkinum á henda hátt takk fyri fólkini takk fyri at átalan var generell tað er meint til øll og um orðið kriminellt er brúkt í álitinum so eigur tað heldur ikki at koma fyri
aksele johannesen ger so væleg veit ikki um mann hoyrir tað sum mann sumann sjálvur trýr men eg haldi at anika olsen biðja an umbering ar eri fyri mær annika olsen sigur at eg havi sagt tat fólkaflokkrin r kriminellur tað havi eg ikki sagt ikki íð einum orði so eg hali eúskudi biða um umbering ella vísa á hvar havi sagt tað fólkaflokkukimunellur taðer ummar eitt nummar tvey mann dáttar ikki eina hálvan miliard men fýra hundraðog hlvtrýss milliónir javnaðarflokursen tekur undir við tí men einela aðrari orsøk sohevur mann bundið tað upp soleiðis at mann kal gera tað bara saman við privatum kann spyrja anniku olsen ein spurning vissu nú bústaðir er pengum sum skattaborgarin hervið tekur lán uppá fer út at pyggja saman vi privatum og tað gongur galið tað gongur galið er tað tann privati sum hongur upp á tað sum gongur galið er tað hann sum heldur upá veg veðhaldið ella er tað skattaborgarin í føroyum sum hongur upp á tað taar ølga gott sum anikosa svara upp á tað vseetta uppskot er so fantastiskt er tað ein
til skattaparkað sum hongur uppá tað
nikaolsen ger sovæl ja takk fyri frú forkvinna tað var líka so væl orðaljóðið hjá aksel ve johannessen um at tað sum fólkaflokkurin borgaði fyri tað sum fólkaflokkurin arbeiddi fyri var hvørki skynsamt ella rættvíst ella á nakran máta vildi loysa nakað uppgávu annað enn at gøða nøkur privat soleiðis hevur orðaljóðið verið bæði undir aðru viðgerð og nú eisini undir triðju viðgerð og tað vildi eg altso átala og pápaika at tað er bestemt ikki í lagi í mun til veghald og hvør hangur upp á tað altso bústaðið kann eisini í dag koma skeivt í býin og og fáa prosjektir sum sum ikki halda so e tað bústaðir sum sum sum stendur fyri tí og harvið eisini landskassan so visti er í einum sovoðnum privatum almennum samstarvi jamen so er tað tann parturin sum bústaðir kemur inn við sum sum teir muga onkursvegna hefta fyri og har við eisini landskassanum ikki fyri tann privata tað privatu mugu hevta fyri tað sum tað privatustanda
ha fyri soleiðis er tað bara
takk fyri edva jacobsen ger sovæl takk fyri frú forkvinna nú er eitt uppskot uppdeilt bæði til alment gagnlig og til íbúðir og til tey sum hava serligan tørv tað er ein ein ein sera góður pakki sum kemur út aftur úr úr nevndini hvat heldur annika olsen um frostratiónirnar inni her kann tað vera nakað við tað at at tað gekk rúliga tungt við at koma við nøkrum pakka og og fáa sett hol á nakað t byggjarí til til bústovnar og til tey sum hava serligan tørv og til bústaðarneyðina annars tá ið mann kann vera so nógv ímóti hesum her uppskotinum bara tí at mann hevur deilt tað soleiðis mann hevur privatar við mann hevur bústaðir við mann kann fáa íleggjarafeløgin yvir til at spjaða vágan til at fáa bygd meir men tað virkar seg at at mótsavnhon er bara total hvat heldur allints olsen um tað man uppskotið
ta at vera for gott takk fyri frí forslín
ger so væl takk fyri ráforkvinna og takk fyri viðmerkingina ella jacolsen ja tað er tað sum mann situr eftir við eftir orðaskifti í dag at eg veit ikki hvussu ofta orðið fólkaflokkurin er nevndur inni her í dag og tá hevur mann ikki nøkur góð argumentur eftir og tað er tíverri er tað blívi ein ein øgiliga lættkeyptur máti at argumentera uppá og tað haldi ikki at lokisti at finna okum í meira vist tað var at undanfarna samgonga hevði loyst hesa avbjóðing arne bygt eina rúgvu av bústovunum bygd barnaheim bygd bústaðir til fólk við serligum avbjóðingum og bústaðir til hartbergda barnafamiljur ja men so hevði tað jú verið fínt veruleikin er bara tann at tað hendi einki veruleiin er tann har koma ikki ein bústovnur upp at standa ikki ein ker su koma upp at standa tá vórðu fyrireikarir frammanundan her komu eingin bústovnur upp at standa og eingin bústaðir og eingin bústaðarpakki tíverri hann brast ví føvningina á samgongdunum sum sat og nú liggur hann her og nú havaa sált som
møguleika fyri tá gundviðinum takk fyri forkvøldið takk fyri enn tann næsti at røða vera er
d joensen ger so væltakk fyri frú forkvina ø ja hetta er ein stórur dagur í dag fyri fyri føroyska íbúðarbygging og føroyska føroyska húsarhaldi føroysku familjuna okur hava í við nýggja bústaðarpakkanum í nýggja bústaðarpakkanum koma okur at játta fýrand oghálvtrýss milliónir krónur sum verða væl fordeildar út millumbyggjarí til fólk við við avbjóðingum og til vanligar leiðíbúðir mín vón er og eg trúgvi at tað fer at halda eisini mín vón er at okur koma at fáa hesa láni heimildina upp á fýra hundrað og hálvtrýss milliónir krónur víðkaða rættiliga nógv við teimum samstørvum sum nú fara at blíva inngingin og tað er væl tað sum alt hetta her uppskotið í botn og grund snýr seg um tað er at okur koma at fáa bygdar so nógvar og dygdargóðar og tryggar íbúðir sum yvirhøvur gjørligt í føroyum tey komandi árini hetta uppskotið alt sum tað er tað er gjøgnum seyðra av at eingin kann lyfta hesa uppgávuna einsamallur og eg haldi at tað er tað verður sagt nógv um avkastkrav og hækkan av húsalaðaprísum og sovíðari tað fara g ikki inn á her í dag tí at tað kann tað kann eingin við vistu siga nakað sum helst um men tað sum okur við vissu kunnu siga nakað um tað er at tað fara at verða bygdar fleiri íbúðir við hesum her uppskotunum og við teimum samstørvunum sum hetta uppskotið leggur upp til enn um so var at hesi samstørvini ikki vóru eg nevndi í áðni at eg haldi at tíðin er búgvin til at pensjónspengar og stovnsligir pengar yvirhøvur saman við bústøðum fara at lyfta uppgávuna í felag teimingin tillisa lániheimildina haldi er øgiliga góð okur hava søguliga lágað remtu og kapitalkostnaðurin tá ið mann byggir íbúður tað er ein øgiliga tyngjandi partur fyri eina ta samlaði verkætlanina tað verður tosað nógv um avkastkrav at vistu tað veksur eitt prosent hugsu tykkum til okur hava søguliga lága á rentu teimingin er perfekt til at fara ot byggja íbúðir okur kundi gott staði í einari støðu hvar ið rentan var fimm seks sjey prosent tavil siga kapitalkostnaðurin hevði blivið munandi tyngri men lat okum fáa bygt so nogv sum yvirhøvur møguligt beint nú meðan tey allarallarbestu treytirnar til íbúðarbygging eru so trúgvi eg at okur kunnu veruliga flyta nøkur ting og tað hava okur viga tungt hjá okum í sambandsflokkinum í sambandi við at fingið gjørt henda bústaðarpakkan so so greiðan og so fleksiblan sum møguligt fyri at røkka hesum málinum takk fyri
ja so
fær bjart samelsen eina viðmerking ger su væl takk fyri eg eg vóni veruliga at erhard jacobsen erhard joensen fær rætt altso at at tað verða bygdar nógv fleiri íbúð og tað vænti eg eisini at verar altso vit hava jú bíðað í hálvt annað ár næstan tvey ár eftir at tað uppskoti sum kristinna haffa sínari tíð kom við at geva húsansgunnim heimild til at útskriva enn fleiri lánsbrøv soleiðis at mnnkunni fáa pengar til at byggja nógv fleiri íbúðir tað er ordiliga gott at tað kemur nú at tað kemur mer í fígging til húsavandsgrunnin og eg haldi eisini í prinsippinum er tað gott at mann fær onnur við tí sjálvandi veksur tað um orkuna men so til tann gylta spurningin hví hví kann mann ikki vera við upp á at siga atella at bústar ikki skal byggja saman við privatum hvussu ætlar erard joensen at loysa avbjóðingina úti kring smáplássinum har sum íleggjarin heilt sikkurt ikki eru serliga áhugaðaur í at byggja íbúðir taí tað er nógv truplari at krevja eitt hægri avkast har hví er tað so viktigt at siga skal og hví kann mann ikki vera við upp á at húsansgruni
hon kann byggja saman við
erhard joensen takk fyri harra formaður eg eri slett ikki bangin fyri at bústaðir saman við privatum ikki fara at byggja í útjarðinum eg komi sjálvur frá einum úthjaðara har hava privatur bygt fýra íbúðir fýra eru á veg faktiskt eru seks á veg taðv sig tíggju íbúðir privatar beint innan fyri heilt stutta tíð á sama stað hevur bústaðir bygt seks íbúðir húsalaðin eru rættiliga javnar so tað at hetta her nýggja samstarvið her kemur at vera forðing fyri at privatir yvirhøvur fara at byggja í útaðarðanum tað trúgvi eg sletki uppá tí tað gera teir longu í rað privatir ikki stovnsligur hetta skuldi bara stuðla enn ov meir undir at tú slappt at byggja meira í útijarðanum simpultenn tí at tú fert inn inn við bústøðum og minka váðan hjá teimum privatu samstundis sumú minkavágan hjá bústøðum tað alt annað líka ger tað at báðir partar hava grund til at hava eitt minni avkast krav tí vági og avkast er øgiliga fasttenkt av hvørjum øðrum so hetta vil geva enn betri møguleikar til
at byggja úti um landið
takk fyriruttvang takk fyriat eitt av tí sum millum annað eyrard joensen førir fram aftur aftur tað er hetta her at tá ið mann byggir nógv so verður kapping men tá ið bústaðir verða partur av hvørji einastu byggiverkætlan altso hvussu saman fyri sær at kappingin kemur at vera altso kemur bústaðir saman við einum privatum at kappast ímóti bústaði við einum øðrum privatum altso eg dugi ikki at síggja eg vildi ynskt eg gjøgnumskoðaði hvat ð er ið mann sær altso mann roynir at fáa marknaðar treytir at virka í einumpúrasta stýrdum alment stýrdum prosjekti kann kann røðarin forklára mær nærri
hvussu hann sær fyri sær at kappingin kemur at virka
ja takkfyri hara formaður og takk fyri spurningin rutt vang í dag er tað soleiðis í hvussur í økjinum hvar ið eg komi frá har byggja privatur í dag í havnini har byggja privatur í dag hetta kemur at geva møguleika fyri at samstørv hvar bústaðir er ein partur tryggingarfeløg privatir aðrir aðrir stovnsligir íleggjarar koma at verða partar av ymiskum verkætlanum sjálvandi kemur rutvang er jú ein ein ein liberalt sinnaðdama og hon hevur og hon hevur sjálvandi innlit í hvussu ein marknaður fungerar ein marknaður fungerar altíð eftir útboði altíð um bústaður er ein partur av hesari verkætlanini og hesari verkætlanini tað verða gjørdar til hvør sína tíð undir hvør sínum treytum men alt annað líka so verður tað altíð soleiðis at eitt útboð hevur ávirkað ein á prís altíð í danmark hevr má sikkura tað við at mann hevur eitt yvirútboð á á á
bíða íbúðin og hví skulu vit ikki hava tað í føroyuleiðsni ja takk fyri ja takk fyri so er tað heðin zachariasen sum fær orðið
ger so væl harra formaður takk fyri nú er øgiliga nógv sagt í hesum málinum bæði nógv positivt og eitt sindur av negativum og sjálvandi sum politikarar so kansn kann mann siga tað sumhann hevur hug til og so er spurningurin hvat ið innihald er ítí oso víðari ø nøkrar argumentir eru sjálvandi sum hava verið sagd eru eru røtt og nú hevur tað verið tosað nógv um hetta her at húsalandsgrunnurin bygdi sosnógv hús húsalandsgrunnurin var ein fíggingarstovnur sum tá fíggjaði saman við peningastovunum privatar byggjuverkætlanir privat sethús og síðani fingu vit húsalandsgrunnin sum hevur gjørt eitt gott arbeiði runt um í føroyum tað er eingin ivi um tað og í hesum førinum tosar mann um hetta her at nú skal mann tvinga tey at verða saman altso tað er rætt tað stendur í álitinum at ella í uppskotinum at tað skal byggjast saman við men tað betíðir ikki tað at privata verkætlanirnir sjálvar kunna byggja víðari ella fyri seg sjálvan um tað er tilfeldi og vissu í bústaðir ikki metir at tær privatu sum koma inn eru nøktandi so so sjálvandi steðga teir og so fara teir sjálvandi til landssýrsfólkið og vísa á tær verkætlanirsum teir hava øh tað hevur eisini verið víst á hetther at bíðilistin er so so stórur tað var leingin ivi um at tað er ein ávís bíðilisti til at fáa bústaðir og vit sóu tað til dømis innan fyri eldraøkið har hvat mann tosaði um at tað var bíðilistir var so so stórur men tá ið ið tað reelt kom til tað so var hann ikki so so stór sum tað tá bleiv sagt men tað er val eingin ivi um at tað er brúk fyri at at einm stovnur sum bústaðir hvar ið mann kann byggja runt um so verðr tað tosað nógv um eftir við veghaldi og at landið hangur upp á tað eg gangi út frá tí at tað sum bústaðir hava lænt og gjørt ti tað tað er alment tað hangur landið uppá og og vissi í tilfari er t at tú hevur bústaðir við einum privatum felag einum pensjónsfelag hvat tað skal vera sum fær inn í einari verkætlan við sosnógvum pengum visti tað sum verður fíggjað við tí so er tað tað sum stendur upp á spæl men fert tú inn og sjálvandi settið nakað annað í veg og skrivaundir upp á tað so er tað tað sum táeð er er ein partur av tí vanligt tá tú gert eina íløga so kemur tú inn við so snógvum pengum og tað sum tú so gert og byggir tað er ein partur av verkætlanini og eisini ein partur av prosjektunum eisini vistu tað gongur galið og tá ið mann tosar um at byggja íbúðir so hevur tað eitt aktivt eitt tað besta sum tú kanst gera investerað í tað er fastogn tað hava vit sæð visi mann bara hyggur eftir hvussu nógv í fashúsini eru eru hækkaðar í virði tey síðstu tíggju árini so eingin fyristilla sær at tey hækkaðu so nógv sum tey hava gjørt tí er tað eitt aktivísa sjálvum tað sum liggur inni í felagnum teir pengarnir sum erðu settir inní og so er spurningurin um su vegheldur fyrr ein einm parti afturat tað er spurningurin men hatta slasnar virkar hatta har og tað er eingin ivi um at meiri tað verður bygt meiri pressar tað prísin niður harra formaður hetta er eitt gott uppskot hetta gevur veldigar møguleikar bæði fyri tey ungu og eisini fólk við við serligum avbjóðingum ogtí
hara tað eitt rættiliga gott uppskot takk fyri ja takk
tað er onkur viðmerking edvar jacobsen formaður tað eru bústaðir sum byggir saman við privat men so ertu eisini privatir sum sum byggja og har hugsi eg tá ið tað er alment gagniligt hvar mann uppfylgi allar tær treytirnar sum eitt nú bústaðir byggir eftir hvat metir hesi greðasin um tað burdi kommunurar ikki havt sama møguleika at selt stykkir uttan og gjørst avtalur um økir til at byggja til privatar áv somum treytum sum bústaðir tá ið bústaðr ikki við tí tað vísir seg ofta tað t at bústaðir røkkur segi út allastaðni men visti mann vsomu treytir til økir so vildi tað vera sett enn meira ferð á at at øll økir kunnu sum eru e tað nokk so tungt hjá kommunu at at at formilla økir tá ið bústaðir ikki røkkur út í tað økið men tá skulu sjávandi treytinar vera tað at tað er annan gagligt og taðer til eldri og serligan tørv alt tað inni í ha hvat heldur
skal ræðast um tað tað er ein kunngerð sum skal
takk fyri og akkurát hat har er ein rættiliga relevantur enn sant spurningur nemliga heta her at tá ið tú tá ið tú skalt seta eitt eingin beturi nær kennir til hatta har tá ið tú skalt seta til dømis á stykki til sølu ella vist tú hevur selt tað til ein ella annan sum kemur við einari verkætlan so kemur mann aftan á sigar nei nei nú skal heta her setast til almens til sølu fyri at vita um nakar annar kanska kundi havt hug til at gjørt somu verkætlan ella eina aðra verkætlan tí er hatta rættiliga relevant ein relevantur spurningur og út frá tí skuldi mann sagt at tað skuldi verið akkurát tað sama galdandi fyri tá ið tú fert at byggja leiðubústaðir á privatum grundarlagi fullkomiliga privatum grundarlagi tá kanst tú sama lukna av tingini tað kanst tsú ikki í dag
takk fyri
erhard joensen a takk fyri hara formaður akkurát hetta her sum jens agareasen kom inná við við virðisøkingini av íbúðum av faston generelt tað hevur ongantíð verið tikið líkasum við í líkningina til alt hetta her stykki allan heta her pakkan sum okur arbeiða við nú hvar ið okur hava søguliga lágar rentu okur hava kanska akkurát nú hvar byggivinnan er í einum lítlum aldrdali møguleika fyri at fáa nakrar fornuftigar byggiprísir alt ella her til samans saman við lániheimildini kemur at skapa ein veldigan virkning og teir privatu stovnsligir teir hyggja altso tíggju ár fram tjúgu ár fram tretivu ár fram hvar ið ein virðisøking er innbygt og tað hevur mænn ongantíð tikið við í alt hetta her mann snakkar bara um avkast krav her og nú og hygga ikki í tað longra perspektivið
tí tað er oftan

kosaða vit kanska um eitt prosent og tað ljóðaður sum tað at øll verðin stendur upp upp etikant upp á grundav tíð atso tá im ma bygdu hús tá í síðstu hálvfjerðsunum eg haldi rentan tá tá ið eg bygdi húsið var um eini tíggju ella tólv prosent so atmen atso tað var ein partur av tí tá fór mann eisini inn og lænti pengar frá til dømis húsalandsgrunninum men tað var ikki húsalandsgrunnur sum bygdu bygdu húsini húsalandsgrovnurin kom inn sum ein sum ein fíggingarstovnur og hevði eisini eitt avkast húsanaskunnan hevði eisini eitt avkast í sínum í sínum lánum sum tey góðu privatu og tí er eitt púra rætt sum erard joenssen vísir á hetta er ein partur av tí og htattahttahetta er kanska tað besta íløgantið kanst gera frameftir og hvussu vistu vit hyggja eftir nógvar síðstu árini so síggja vit tað at fastokir hava bara hækkað og hækkað í virði og her koyri manhevur mannsærena verkætlan við eini hálvar milliard sum so gevur møguleika til at at æðrur koma inn við tí afturat og hetta verður eitt veldigt aktiv fyri tey sum skula brúka hetta her takk fyri ja takk næsti røðari er beint át løga
ja takk fyri harra formaður eg ætlað it faktikt ikki at taka orðið men eg má siga at eg eri eitt sindur av hesum orðaskiftunum sum jú skal snúgva seg um bústaðar viðurskifti bústaðar møguleikar og annað sum hoyrir til tað men tað einasta eg hoyri tingfólk tosa um her í dag tað er avkasst luvinnuna eg hoyri øgiliga fá a tosa um tey sum tað veruliga snýr seg um og tað er tey sum skulu búgva í hesum bústøðunum tí tað er tey sum skulu rinda um eitt avkast skal vera og vinnan og bstað er ty tey skulu hava avkast men eingin veit at siga hvør húsaleiðarin skal vera um hon fer at hækka ella nærumferð at hækka tað einasta sum eingin hevur tosað um tað er tað at húsaleiðan hon fer at lækka tað hevur eingin so nevnt tro tað einasta sum samgongan gkann veita trygd fyri tað er avkast til vinnuna meðan tey sum leiða tey hanga bara í leysari luft tey kunnu vóna at húsaleiðan fer at hækka men tey vita tað ikki tey kunnu vólin ferat lækka men tey vita tað ikki so eingin tosað um tey sum skulu fíggja hettar og tað eru tey sum skuldu búgva til loyði men tað eru eisini føroyski skattgjaldarin og ikki minst so erutað eisini tey ætlarleyðini sum hava verið undan okkum sum hava rindað pening í húsalands í bústaðir og annars bara rinda skatt í føroyum tað er so øgiliga lætt at hálogaverkætlanum tá ið tað so eru onnur sum rinda gildið og harra formaður eg haldi ikki vit mugu gloyma at hetta snýr seg ikki bara um pengar hetta snýr seg eisini um gerandisdagin hjá fleiri hundrað føroyingum harra formaður verer gleðil er øgiligan stór millum nógv tingfólk tí nú fær vinnan eitt avkast men tá tosað verður um at vanligi føroyingurin skal hava aðrar lánamøguleikar millum annað til hús á smáplássum nei tá ber einki til her í løgtingsinu
takk fyri harra formaður ja so er tað viðmerking
fyrst er tað uni rasmussen gerfalið takk fyri nú kom beintaløgu jacobsen inn á hetta við húsaleiðini at vit kunnu ikki svara uppá um hon fer at hækka ella lækka men tað er akkurát tað sum er tað kann mann heldur ikki undir verandi skipan tað verður bygt og so finnur mann útav í mun til hvat tað kostar at byggja tí mugu prosjektini fyrst koma á borðið fyri at finna útav um leiðan er høg ella lág so kostnaðurin av at byggja er ógvuliga avgerandi í hesum førinum so tað sum andstøðan hevur brúkt so nógva tíð uppá sum meintarløgur var inni á at snakka um avkast tað nyttar so lítið í hesum førinum tí tað vita vit ikki hvat tað verður í samband
har er
takk fyrieintlgi ja takk fyri harra formaður eri púra samd við spyrjaranum sjálvandi er tað byggingin sum eisini skal áseta kostnaðin men harumframt skulu vit ikki gloyma tað at vinnan er úppirúr hesum her og vinnan skal sjálvandi hava eitt avkast tað sjálvandi skuldu tey tað tað er tíma trekur vinnulív og tí fara tey eisini at seta húsaleiðina til soleiðis at tey hava okkurt eftir og tað er tað eg meini við at er tað endamálið hjá løgtinginum at føroyski skatgjaldarin skal búgva so kostnaðarmikið sum gjørligt tí at vinnan skal hava eitt avkast eg haldi vinnan skal reka vinnulív og hava avkast men eg haldi eisini at leiðarin ella tey sum búgva tey mugu eisini hava trygv viðurskifti tað kann ikki veras soleisr at húsaleiðan skal vera í leysum lofti og nú skal húsaleiðan hækka
tav tí nú skal avkast eg hækka
insacariasen takk fyri harra formaður ba ta løga er nokk so sindursant tað sum beintá løgu føri fram í sambandi við hettaher við tryggleikan hvat leiðan skal vera frameftir altso tú fert inn í eini hús so skalt tú leiga to leiga soso nógv ár frameftir tað er øgiliga ringt at siga hvat leiðarnin skal vera um tjúgu ár tað er eisini øgiliga ringt í dag tá ið tú fert inn í peningastovnin og lani pengar til at byggja tíni egnu hús tú fært at vita hetta í rentan í dag tað kann gott vera rentan verur nakað heilt annað neppað verður hon lægri altso rentan er so mikið lág at hon hevur tað er næstan bara ein vegur tað er uppeftir og tað er tað sama galdandi fyri tey sum byggja hús sjálvur nemliga tá tú fer inn í bankarnar sum læna tær pengar hetta er rentan men tað hevur ongan garanti fyri at rentan shakkar hatta er
takk fyri
ja takk fyri nei tað er eingin trygg fyri at rentan ikki hækkar men í løtuni er so heldur eingin trygg fyri at tað er ikki eisini negativ renta so fólk skulu verða revsaðir fyri at spara upp og tað sum eg meini við heðin zachariasen er at sum ígjøgnum formannin at nú tá tú veitir tú eitt hús so rindar tú eftir rentuni púra samd men nú skalt tú rinda eftir tí vinnulívið skal hava so stórt avkast sjálvandi skal vinnulívið hava avkast men er tað rætt at vit skulu onkrumvegnum spegulera við húsaleiðini hjá fólki sum kanska frammanundan hava nóg illa ráð til eina húsaleið tí at vinnulívið skal hava avkast so er tað sum eg meini við tá
tað era eitt sindur av javnvági í
takk fyri hara formaður magnus rasmussen takk fyri harra formaður ja nú havi veg hoyrt beint í løgi og fleiri frá tjóðveldi og tey stemmaðu ella atvøddu ímóti við aðru viðgerð og tað ljóðar sum tey fara atkvøða ímóti við triðju viðgerð eg kundi hugsað mær at er tað ikki so at okkurt er gott ella brúkiligt í hesum her góða pakka sum eg haldi ealtso er einki sum líkasum
vendi tann rætta vegin takk fyri
ja takk fyri har formaður avgjørt her er eisini nógv góð ting í tað sum bara hevur størri týdning fyri meg og tí má eg lata ivan hjá mær eisini koma tí til góðar tað er tí millum annað vit vita ikki hvat hvør húsaleiðan verður skal skulu vanligir føroyingar nú til at rinda avkast til til fyritøkur sum jú skulu tjena pengar hvør er tað sum veg heldur er tað føroyski skattgjaldarin sum skal rinda um so er at hesir privata feløgini saman við tí almenna fara húsaganga er tað so føroyski skattgjaldarin sum skal rinda fyri tað so ja her er ymiskt gott tí men tíverri er tað so stór ivamál í hesum her at eg
bara so ikki at taka undir við hesum uppskotinum takk fyri hann formaður
ja so er tað erhard joensen sum fær inn av viðmerking takk fyri hara formaður ø beinta løgu inli inleiði við at siga ella tosa um at eingin tosar um tey sum tað veruliga snýr seg um altso tey sum skulu leiga altso eg síggi akkurát stykt bótsat upp á tað so okur tosa ikki um annað enn tey sum skulu leiga at fáa so nógvar íbúðir sum møguligt men okur fáa ikki opna av vunninum so kemur andstøðan og slæra okum í høvdið við avkastkravi og hækkada leiðurkostnaði og einki bilegg bara ein pástandur lat okur tosa um tað sum tað snýr seg um tað er tað tey sum skulu leiga hvussu fáa okur sum mest møguligt burturúr hesum pengunum
tað er bara tað tað snýr seg um
takk fyri beintaløgu takk fyri formaður ja ivamannin hjá mær byggja júst millum annað á røðuna hjá erhardi joensen sum ikki kundi veita trygd fyri at húsaleiðan ikki fór at hækka orsaka av millum annað avgjaldskræðunum tí seti eg spurnarar tryggja viði partar av og í snerið uppskotinum tí vit mugu ikki gloyma at hetta snýr seg í høvuðsheitinum um tey sum skulu leiga sjálvandi er tað fegnast um um so er at vit fáa fleiri búslæðir tí tað vóni eg veruliga at vit fáa men vit kunnu ikki lata hesum fólkini

aksel jhannesen fær orði nú gersuvælja takk fyri harra formaður nú tók eg orðið tí annika olsen var so ill og legði meg undir av sagt tað at fólkaloksa kriminellur tað havi eg ikki sagt eg bað anika olsen biðja um umbering tað vildi hon so ikki men tað sum eg segði og tað stamdi eg við tað er at fólkaflokkurin er fíggjarliga ábyrgdarleysur tað stamdi eg fult við í nevndi sum eitt dømi tá anika olse vo landstýrskvinna seinast í staðin fyri eitt landið bygdi um bygning fekk hann privat byggja um bygning har landið gjørdi ein tólv ára leiðusáttmála vegna skattaborgaran har man talið loiði við ræntum so aftan á tólv ár hevur mann goldið fyrá bygdningini men eigur ongara bygning tað er ikki skynsamt skattaborgaram hann er goldið frá bygningu og oyður hann ikki tað sama ger mann nú mnn setir fimmhundrað milliónir av ílegumi í á fíggjarlógini ta tað sum famgongur á orsroksskapinum mann vil gjarna gera meir so biðurmann bústaðir byggja okkurt í landið á eilt á bygd men landið skal soleið so betala tað og tað sama við fólkaflokkurin tá snagka altíð um at lækka inntøkunar hjálandskassanum tað gera tey eisini tað er reelt nokk sum man vil tað og so eigar man eisini t halda altír í útreiðslunum ella minku útreiðslurnar mon samstundis spola útreiðslurna stað hjá fólkafloksinum nógv meir enn tar gera há nakrar minsta sínari samgongu úrslitið er tað tay seinastu tíggju árini so hevur sigur fólkaflokurin fíggjarmál í seks ár øll seks árini við stórum undirskot í fýra ári fólkaflkkuim ikki há fíggjarmál tey fýra árinihevi ein stór yvirskot so at fólkaflokkurin er fíggjarliga ápertarleysur og skaðiligur tá að kemur til fíggjarliga haldføringin hjá hes samfelagnum tað standi eg við og tað kann annika olsen go koma upp her og afturvísa um at klára tað tá tað kemur akkurá til heta her mann sigur ja men nú kemur tað privata eisini taka báðan sama við bústøðunum er tað heilt rætt tá tað privata byggir tka eitt partafelag so setur mann nakar partapening inn tað kann vera og siga at bústaðir og privata fyri atbyggja nú mann seta tvær milliónir í part í partapeningi mes að gongur heilt galið mannskal byggja nakrar íbúð frá hávtrýss milliónir men tað vísir seg atað kosta hundrað milliónir so kann eit partafelag fara í skiftisrættin verða avtikið kreetutorandi bara tapið eigarin misti partapeningin kann bústaðir lata eitt partafelag fara í skiftirættin sum landið eigur tað kann bústaðir ikki tað er rímiliga vísur í at eingin samgonga fer ella landsstýrið fer at lata eitt felag hjá bústøðum fara húsagang og lata kreitorarn av stór tap tá kemur landskassin inn men tann privatu eigarin an kann gott siga vit vil ikkispæla við meir vit hava tapt partapeningin men vit fari ikki at skjóta meira pengar iní felagið tað vil siga ttann mátan mann ger tað upp á nú um man ikki ansar eftir tað er at tað er koma á nøkrur privatmstorar inn sum kunnu fáa eitteitt gott avkast og taðer einki galið við tí tað skuldi hava at prátin í stórara ter rekað vinnulív men tann stóru vágin hongur hjá bústøðum og hjá landinum um tað gongur galið tá tað sum eg eisini royndi at spyrja annika olsen um hon svarar sjorli upá tað um tað er ikki partvíst er rætt sum eg sigi ella heilt rætt
takk fyri arpappara ja so vorð
serva nakrar viðmerkingar khristian andreasen fyrst gerso væl ja øhtakkfyri harra formaður tá eg havi hoyrt aksel ve johannesen tala bæði nú og áðni so er tað ikki uppskotið til nakað galið við trupulleikin hjá aksel johannessen og kanska andstøðuni annars er ikki uppskotið sum so men avsendari takk fyri ara formaður
nei so
sra tað er slett iki avsentari l galið við sjálvtum að rkanska nokso nógv galið vð a avsettari lla men tað ikki av tað sum vevfrproblem íi heltra førun umvit hava sagt t at játta fýrahndo hlvtrýss miliónir bústaðir tað taka vit undir við og sjálvum sær men so kemur nøkur løgin ting inn at bústaðir missu seg sjálvræði tá kundu ikki sjálvi byggja tað kundi bara vera saman við øðrum t eg sagt staðin fyri skuloy mum segði at mann kundi byggja saman við øðrum sum mann kann í dag millum annað í pensónsfeløgnum so var tað fínt men tað eru nakrar risikoyir at siga at teir skulu byggja saman við nøkrum privatum tað konnu lítlar privatar veikar fyritøkur sum nú kunu fara at byggja saman við bústøðum og gongd á gali so taðsr skattarborgara sum hongur upp á tað fyrst og fremst ogongur tað væl so er han stórir vinningur til til tey privatu einki kval at fa stóran vinning mustu vágin og avkastin má fylgjast nokk so væl
at tá gjørdi tað ikki eg eri bangin fyri
ja so er tað annar kolsøn ja takk fyri harra formaður tá mann leggur eftir øðrum sum aksel ger í hesum førum so plagar mann at vera ólukksáliga reinur sjálvur so plagar mann ikki hava gjørt nakað sum mann leggur onnur undir at gera men eg kann upplýsa akselvi johannesen at javnaðarflokkurin við landsstýriskvinnu í almannamálum hevur gjørt júst tað sama hevur bygt búðstovnar uttan fyri fíggjarlógini kann tað láttast ella avsanná
næst
tað kann váttast andrikosirhenn ættan feir erðim fleiri ferð mer hvussu er ta umaftur tað kann váttast at bústaðir fyri bygdi nakrar bústovnar sum landið ikki betalir raksturin av at betala ikki leiðin av tey sum búgva a betala leiði av tí tað sum man ger nú tað er mann sigur í landið skal betala leiðina av nøkrum stovnum sum bústaðið skal byggja og í staðin fyi tey sum búgva harpeint tað setur lands uppgáva sum leggur út tað nmmar eitt og tað at gera gera eina avtalu um at privat byggja og eiga ein bygning sum skattargara betalir hundrað sent v rentu og stendur eftir og eigur einki tá i bygningur en úp gáldi tað er heldur ikki skynsamtmannkann gera tað ela mann kundi eg gega tað hlt ki an an e gera tað longur me man kundi teg gera tað men aðe ikki fíggjarliga skynsamt fyri skattaborgaran so skolt koma upp her og argumenterai
er hvítið fíggjarinsa skattaparrin stóð heldur nakað annað
so er tað heðinzachariasen gersuvæltakk fyra harar formaður nú generaltr blaði at dáma øgiliga væl tá eð aksel hevur orðið tí eg haldi ann b johannesen eg haldi t hann er so siðiligur og og reellur og nú koma hann inn á hettaher við við við undirskotinu á fíggjarlógini og lat meg siga tað beinanvegirar at tað haldi eg sletti ikki er gott nokk men eg haldi at á mann sigur tað eisini so skal mann eisini taka eitt sindur í eygnabarb tey árini í í í halli var á fíggjarlógini tá ið fólkaflokkurin sambandi og javnaðarflokurinm sótu samgongu tá broyttist at tíðirnar vóru og tað vór og føroyar vóru kanska tað norðralandið sum kláraðu seg best í sambandi við ta fíggjakreppuna sum var og tað var eisini saman við javnaðarflokkinum sum mann gjørdi tað og tá ið mann so var komin har til um mann nærkaðust nullunum tá var tað so eitt eitt skifti so at
valdi eg at tað er nokk so viktig at taka tann partur við eisini
takk fyrisnsenja líka sun gat nú bleiv eitsinur prokeraður av annika olsen áho leggur meg undir th nakað sum ikki havi sagt g egr iki funni upp áat fer at kalla fólkafloiggin fyri kiminellan sum hon segði at eg hevði sagt øh tað ávirkar meg kanska atkurá tað hon sigur men tað er rætt at hon hevði stór undirskot í níggju tíggju ellivu tólv trettan og tey umdirskotini vóru í lagi bæði á javnaðarflokku við og tí að ok mikki var við me tað kom í fjúrtan og fimtan tá vaks búskapurin rættiliga nógv og skjótt men ta heimastatfekk stór hall tað haldi eg var ikki gott og so hava vit hjørgun niclasen sum í fýra ár saman bárarstein nielsen segði tað at útreiðslurnar hjá undanfarnu samgongu vuksu alt alt for skjótt higartil hava útreiðslurnar voksið tvífalt sið skjótt
í hesari samgonguni sum undir undanfarna samgongu
ruttvang takk fyri ja eg eri púra samd eg deili hesa her stúranina hjá hjá røðaranum viðvíkjandi hesum her saman blandinginum av almennum og privatum og nú er er røðarin javnaðarmaður og faktiskt spurdi mann eisini sum liberalir politikari tað geri eg hvussu her bekymra meg um at hetta her at tað almenna skal kappast sum sum ein aktørur inni í ymiskum privatum feløgum skal kappast við seg sjálvan altso hevur mann ordiliga gjøgnum hugsað hesa konstruktiónina hvar ð vit enda og so viðvíkjandi hesin her við við at etónin blívur harður viðhvørt sum sum fólkaflokkurin nú er farin at at átala og eg haldi at vist mann heldur at tónin er forljótur her í tinginum so er eitt at gera og tað er at ganga undan sjálvur við einum góðum fyridømi heldur enn at
átala tá ið onnur gera tað
ja tað eru nøkur ovangrar innija at vissu núm sigur at ta samstarvi leiri ymisk brátfeløg sum eisini virka privat altso sjálvstøðugt sum kappast ímóti hvørjum øðrum og so eru bústaðir í partur við nøkrum eisini kappast altso tað verður itt sindur sovorðn on fúrlu vær seg og akkara tær við váganum alta tað rekur privat virksemi sum kannir felag fara knapran taðkann fara konkurs einki galið í tí tað kann henda at mann er óheppin at tingin ikki ganga kslo er skulu men tá tað er eitt partafelag sum tað landið sum um hes bústað er oyuru sama prvatum el lað gongur heilt galið so kann tann privatur siga her er til og ikki longur eg missi hasar tvær milliónir setar portapenningi eg fari ikki komað ikki meira av pengum tað ber ikki til nei kann landið gera tað kann landið bara lata eá felag fara heysuns landið á eigur ella fara knørranm tað ivist eg í og tí er tað landið sum í stóran mun ber báðan
ja takk fyri so fær siri stenberg orðið eg haldi at eg fari at minna á at tað er ein triðja viðgerð og tað vit hava viðgjørt hað nú í tveir tímar og eg haldi ikki at nógv nýtt kemur framnú og mann fer ógvuliga nógv tum evnið eisini so eg fari at heita fólk halda seg til evnið og kanska kanska vit hava útdepaterað hetta nú eftir hondini
syri stenberg ger su væl takk fyri harra formaður eg haldi tað er neyðugt at taka eitt lít sindur aftur í tað søguliga tí man nevu snakkað nókk so nógv um hvat uppgávan hjá bústøðum er tað beginti í fýraogtrýss tá ið húsalandsgrunnurin faktisk gjørdu tað at fólk fingu altso vanlig fólk finguð lán til at byggja sersethús við eini rímiligari rentu so tað gjørdi faktiskt tað at nógv vanlig fólk vussuman kann siga tað so finguð møguleika at seta føtur undir egiðborð og fólk vóru rættiliga glað fyri tað tí áðrenn var tað øgiliga trupult eisini at fáa lán ø so broyttust tíðirnar og grunnurin lá nokk so stillur tá ið mann kom fram ø um aldarskiftið og í tvey túsund og ellivu tá ið hendan her tiltikna makrelsamgongan sat tá vóru okran av teimum flokkunum sum tóki undir við tí samgonguni nettupp fyri at fáa tað ígjøgnum at broyta húsalandsgrunnin til bústaðir soleiðis at mann kundi fara undir at byggja íbúður kring landið tí mann sá at tað var neyðugt og at okur høvdi ein fór einstáttaðan bústaðarmarknað tey hava so bygt eitt sindur tað fóru ko gongdi at byggja við tí faðnum sum var men tað bleiv skjótt uppi og tá hivdu verið sagt her ferðaftana ferð at tað bleiv einki gjørt meðan okur sótu í landsstýrinum so tað ikki rætt lógaruppskot fýrs í tvey túsund og sekstan har bleiv latin sama heimild sum verður latin í dag altso tvey hundrað og álvtrýss milliónir bleiv latin tá og tað hevur so givið eittstað uppá gott tvey hundrað bústaðir men tað hevur so als ikki staðið mát við tørvin men okur havso fingið at vitað at nakrar etvey hundraðog nakrar eru á veg tá ið tann heimildin bleiv givin í sekstan tá varð fólkaflokkurin atkvøddu ímóti so tað sagt nú so právaði okur aftur í nítjan at leggja uppskot fram aftur tí mann sá at tað var for lítið og tað er tað uppskotið sum ikki koma ígjøgnum tí okur mistu meirilutan og nú haokkur so bíðað kann mann siga í næstan tvey ár og so eru hetta her uppskoti komið men nú er øll hendan her støðan við húsalandskrunnum og bústøðum broytt tí at bústaður hevur nú ikki tað tann leiklut sum tað hevur havt at vera amboðið hjá tí almenna til at byggja tí nú fær bústaðið tað treytin inn at mann skal byggja saman við privatum og spurningurin er hvussu ber tað til at mann ikki kann byggja privat uttan at hava tað almenna veg sum garant tað haldi eg er ein ein rættliga stórur spurningur sum eingin hevður svar uppá eg hevði ynskt at mann ikki hevði hetta her treytina í lógini at ikki stóð at mann skal byggja saman við øðrum men at mann hevði møguleikan sum mann altíð hevur havt at tapar a stóð og hevði mann tað so høvdi øll verið samd og tá ið tað er sagt so hevði eg ynskt í nógvari aðrari lóggávu at mann brúkti skal heldur enn kann tá ið tað handlar um at fólk kanska ikki fáa tænastur o hvørst á sínum ikki fáa ta røktartilboð altíðty hava fyri neyðin at
men tugir tað ongantíð nakað problem
takk fyri hervur postóttir eina viðmerking ja nú hevður tað v hoyrt hevði mann hoyrt frá samgonguni at vit absolutt ikki vilja taka undirvið hesum tá mann smakkað okkum illa og at at tað var avsendar sær problemið at taðvar ikki uppskotið sjálvt o tað er natúrliga helgjað uppskotið sjálvt tað einasta sum hevði skolað til fyri at eg vænti at øll í snhøvd kunna trýsta á tann grøna knappin var at mann strikaði fýra orð fýra orð úr einari í einari áseting saman við øðrum íleggjarum vil tað varða strika so verður semjis løgtinginum takk fyri

siristenberg takk fyri hara formaður ja púra samd við hervur posdóttir problemið er at mann faktiskt tekur grundarlagið undan bústøðum sum ikki fer at kunna virka meir uttan saman við privatum og at tað fer at leggjast oman á húsaleiðina og í síðsta enda vista ikki ber seg eta landið sum kemur at taka ein øgiliga stóran váða á seg og tað hava okur prøvað fyrr
tað hava okur ikki góðar royndir av takk fyri ja takk fyri so er næsti røðari uni
tenrasmussenger sovælja takk fyri ja nú er orðaskiftið verður drúkt sjálvt um tað er ein triðja viðgerð eg hugsaði bara t taka nøkur ting fram nú hevur tað ljóðað sum at tað bara skal vera saman við privatum at bústaðir byggir men eg haldi viktigt at nevna tær tvey hundrað milliónirnar sum har er ikki treyt at tað skal vera saman við privatum og har er tað bæði stovnar men har eru eisini lestrarbústaðir til dømis tá ið tað verður nevnt at mann kann tað sama avtaka bústaðir so so er tað ikki rætt haldi eg og hesar tvey hundrað og hávtrýss milliónirnar eg trúgvi at tað er gott at mann hevur gjørt tað soleiðis sum mann hevur í mun til hvussu uppskotið var frammanundan tí at nú koma partarnir sjálvir at finna út av hvussu tað skal samstarvið skal vera at nú berður tað ikki so nógv píblanding frá tí politiska tí trúgvi a hetta fer at fungera og um tað verður bygt kring alt landið tað trúgvi eg eisini fer at ber a væl til tí at tann men tilurin eisini er á at um tað ikki ber til at samstarva jamen so kann landsstýrið geva undandagsloyvi til tað til dømis vist er úti á einum lítlum plássi sum áhugin er so mikið lítil hjá tí privata at vera við jamen so kann bústaðir byggja sjálvt har eisini og tá ið mann kemur til tann partin við váganum so trúgvi eg ikki upp á at tað almenna kemur at hava størri vága forbundna við at gera ta ppá hendan mátan enn vissu bústaðir byggir bara einsamalt tí tað privata skal eisini koma inn við sínum parti og tað verður forhandlingar millum bústaðir og teir sum teir skulu samstarva við sofragt álit havi eg á bústøðuum at teir ikki fara at skriva undir nakað sum teir koma at hanga upp á nakað meir enn teir bjøðast so tí trúgvi eg einki upp á at tað almenna kemur at hanga uppá meir við at gera hettar og so koma inn á hetta her við beinta løgu var inni á hesin her við leiðini at tað var so ósikkurt hjá fólki tey hingu í leysum lofti men eg vil bara siga at tað sum gongur fyri seg nú hevur einki við teir bústaðirnar sum eru at gera tær leiðirnar blíva slett ikki ávirkaðar av hesum her so at fólk skulu ikki føla seg ótryggan upp á tann mátan tey sum eru í einari íbúð hjá bústøðu tey kunnu trygt leiga víðari fyri tann prís sum tey hava fingið at vita og tá ið taðhava so verið bygt nú og tey sum skulu inn í ein bústað jame tey vita frammanundan áðrenn tey fáa eina kontrakt upp á ein bústað hvat tey skulu betala í leiðu so pá tann mátan verður tað einki ótryggari hjá fólki at fara áleiga frá bústøðum um tað so er saman við øðrum frameftir so eg trúgvi hetta fer at vera eitt gott og trygt átak sum vit fara í holt við og at hetta fer at føra við sær at tað fer at verða væl meir bygt tá ið tað verður upá hendan mátan tí eg trúgvi at nú fer bústaðir at kunna byggja meir saman við øðrum og at aðrir privatir fara at byggja sjálvir eisini so upp á tann mátan trúgvi eg at tað verður væl meir av bústøðum
verða bygdir frameftir takk fyri so er onkur viðmerking
tvær viðmerkingar edva jacobsen fyrst takk fyri harra formaður tað var nú kom unir rasmuss aktan ná tað um tá ið mann ger tað pá hendan máta sum vit hava gjørt um tað ikki verða skapað møguleikar fyri at at tar kunnu blíva enn fleiri bústaðir bygdur og ein máti fyri at at kanska at metta marknaðir ella fyri leiðina og spurt mál um hvussu stýrileiðarni skal vera fyri tað fyrsta er tað er tað sjálvandi kann tað eisini bran kapping um at byggja tað tað kansn sú gera tað at byggikostnaðurin ikki verður so blástur upp vist tað verða fleiri sum sum skulu byggjast og tað nógv verður bjóða út er eisini stórri møguleiki fyri at at leiðan atta kann halda leiðini upp á pláss tað heldur uni rasmussen í dag eg dugi at síggja meir møguleikar enn forðingar í hesum her uppskotinum
takk fyri
uni rasmussentakk fyri ja eg trúgvi at tað verður tað verður gott á tí økinum og og so trúgvi eg eisini at hetta her við lutaíbúðum kanska serliga í miðstaðarøkinum fer at vaksa og up á tann mátan koma fólk at kunna fáa sær lutaíbúðir eisini og upp á tann mátan kann mann kalla tað fyri ein uppsparing til at fara í holt við at fáa sær síni egnu hús seinni eisini vismann so eisini kemur inn á tann partin sum billjustinussen hevur nevnt við fígging av bústøðum
av húsum til fólk
takk fyrisor tað ruttvangtakk fyri ja nú hevur kjakið i stóran mun snúð seg um tey mótstríðandi áhugamálini hjá íleggjarunum sum vildi hava eitt avkast og borgarin sum hevur tørv á einum óvdýrum bústaði men eg kundi hugsað mær at spurt una rasmussen sum ein librannan politikara visti tú nú var vinnurekandi í einum partafelagi við einum samstarvsfelaga hevði tú funnið teg í at tann samstarvsfelagin stovnaði eitt nýtt partafelag við einum øðrum samstarvsfelaga við tí endamáli at kappast móti tær í somu branski altso er tað ikki eitt sindur órealistiskt at hetta fer at fremja kapping altso at bústaðar bústaðir sum aftur vendandi partafelagseigari skal kappastí
partafeløgunum ímóti sær sjálvum takk fyri ja takk fyri at minna á at at tað mann skal altíð venda røðu sína til formansins sum tað stendur í ting
so er tað uni rasmussen takk fyri eg síggi ikki tað sum nakran sum helst trupulleika at at tað verður saman við ymiskum og at tað eru fleiri feløg sum koma at kappast móti hvørjum øðrum fyri tað um bústaðir er við sum partur av fleiri tað dugi eg slett iki at síggja me seg taki eisini tað sum dømi nú tað verður snakkað so nógv um avkast at vit hava oft hotell runavík nú í sjey ár og har hava vit ongantíð tikið nakra vinningsbýti higartil tað er tí at vit hava viljað gjørt nakað við sjálvt hotelli fyri at forbetra tað so tað er ikki altíð tað at tað privata vila hava so nógv út
dugir felagnum takk fyri ja tað vóru ikki fleiri viðmerkingar so so er tað elisabet merceditis kunnleiksdóttir
er landsstýriskvinna sum fær orð ger so væl ja takk fyri harra formaður eg vil siga at hetta var ein stórur dagur í dag og eg vóni at hann verður enn størri tá ið vit fara at stemma og hetta uppskotið vænti eg fyri at koma ígjøgnum eg ætli mær at takka fyri gott orðaskifti at vit eru nakað fráhvørvin øðrum samgongu andstøða tað eri soleiðis er tað nú einaferð men tað stutta at langa við hesum uppskotum er at nú fær bústaðir heimild til at læna fýra hundrað milliónir knappa hálva milliard at byggja bústaðið fyri so tað eri tað er ordiliga gott og av teimum verða so tvey hundrað milliónir skulu brúkast til serligar málbólkar tað kann vera lestrar íbúð tað kann vera til fólk við avbjóðingum og so víðari so alt í alt so haldi eg at hetta er mann sær sær eitt stórt frambrot at bústaðin nú fer at kunna læna fyri knappa hálva milliard so eg helt bara at at eg fari at takka fyri gott arbeiði og eg eri spent uppá nú tá vit fara at stemma og og so vóni eg eisini at hetta fer at koma at vera so nógv sum tað yvirhørið ber til og vænti eisini til frama fyri okkara fólk soleiðisnar at vit fara at síggja nógv nógv fleiri bústaðir frameftir og tað fer at vera bústaðir sum vera til ein samiligan prís soleiðisnar at fólk við einum vanligari inntøku kunnu mann sigur fara at búgva í hesum bústovnum eg tonki eisini upp á hesi fólkini koma niðri frá sum akkurát kanska stifta familjur fingu eina útbúgving at tað verða bústaði klárar til hesi fólkini um mann sær ikki so langa tíð so eg fari at takka fyri enn einaferð
takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið so er orðaskiftið enda og vit fara at atkvøðaja

so fara vit at atkvøða í hesum málinum løgtinsmál nummar fýraogtrýss við triðju viðgerð og tað er soleiðis at her er

vit fara a fyrst at atkvøða um broytingaruppskotið sum er frá siri stenberg hervør polstóttir aksel johannesen og gjóna nolsø joensen vit atkvøða fyrst um broytingaruppskot tað gervur núja

vit eru liðug at atkvøða broytingaruppskotið er fallið tað eru trettan atkvøður fyri fimtan ímóti og eingintí blonk

sum tað varð samtykt við aðru viðgerð

málið er samtykt við fimtan atkvøðum fyri

hetta málið er sostatt endaliga samtykt og avgreitt frá løgtinginum

tað er soleiðis at vit skulu fara í holt við eina aðru viðgerð men áðrenn tað verður so so skulu vit fara at atkvøða um eitt farloyvi tað er komið soljóðandi skriv tilløgtingsformannin við hesum verður biðið um farloyvi frá sætta apríl tvey túsund og einogtjúgu sambært grein trýogtrýss tinguskipanini og at næsti maður á listanum tekur sati eg taki st sati aftur sekstanda apríl tvey túsund og einogtjúgu tað er undirskrivað uni rasmussen tað er soleiðis at jóhan eli lyngvai poulsen úr sanduvík hann er næsti maður á listanum hjá fólkaflokkinum og hann hevur verið á tingi áður sum vit vita so vitokkum nýtist ikki at kanna valbrøvuni men vit fara at eg fari at mæla til at vit uttan atkvøðugreiðslu samtykkja at jóaneli pólsen kann taka aftrati á tingi

og áðrenn vit fara í holt við aðru viðgerð avløgtingsmáli nummar

sum er uppskot til løgtslóg um broyting í løgslóg m at byggja eitt búð heim á upplatingarheim í tórshavn til børn og ungve autismu iðsuverkætlanina áðrenn vit fara í holt við tað so skal eg boða frá at tað er komin ein umbøn um frávik í samban við hetta málið tað ljóðar soleiðis heitt verður hervið á løgtingi um at gera frávik sambært grein fimmogfýrs tingskipanini frá øllum tíðarfreistum á øllum viðgerðarstigum í eftir eru í løgtingsmál nummar áttaoghálvfjerðs uppskot til løgtinslóg um broyting løgtslóg um at byggja eitt búheim og umlatingarheim við tórshavn til børn og ung við autismum á løgtingi fýraogtjúgundi triðja í tvey túsund og einogtjúgu altso hetta brævið kom í gjár og tað er undirskrivað siri stenberg ruttvang beini johannesen rósa samulsen billiustinussen og aksel johanesen tað vil siga tað sama sum at vit fara eisini at hava triðju viðgerð av hesum málinum í dag vista annars verður samtykt og vit fara nú undir aðru viðgerð og

jú sjálvandi eg s vit skulu atkvøða um tað og tað skulu vit atkvøða

atkvøða um hetta um hetta frávikið kann gerast tað gera vit núeg

ja so er eg liðugat atkvøða tað er samtykt at víkja frá tíðarfreistinum tað er sjeyogtjúgu atkvøðu fyri eingin ímóti eingin blonk so er tað avgreitt so fara vit til aðru viðgerð av hesum her tingmálunum nummar áttaoghálvfjerðs hvør biður um orðið tað er magnus rasmussen sum fær orðið jaja fyrst fær magnus rasmussen orðiðger so væl
takk fyri harra formaður ja eg fari at lesa álit frá fíggjarnevndini í løgtingsmál nummar áttaoghálvfjerðs uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtslóg um at byggja eitt búðheim og umlatingarheim í tórshavn til børn og ung við autismu øktar útreiðslur til verkætlanina hetta er altso ein samdnevnd landsstýrismaðui í almannamálum elsbet mersetis gunlegsdóttur hevur lagt máli fram sjeyogtjúgunda januar tvey túsund og einogtjúgu og eftir fyrstu viðgerð seytjanda februar tvey túsund og einogtjúgu er tað beint fíggjarnevndini undir viðgerðini hevu nevndinni havt fund við autismufelagið landsstýrismannin í fíggjarmálum jørgun niclasen og landsstýrismanin í almannamálum elsbet mersetis gunlegsdóttur saman við almannaverkinum og landsverki ein samd nevnd vísir á at galdandi lóggáva løgtingslóg nummar trýss frá tretivunda apríl í tvey túsund og átjan heimiðlar at fara undir at byggja búða heim og umlatingarheim í tórshavn til børn og ung við autismu fyri níggjuogtjúgu milliónir krónur byggingin fevnir um tríggjar oyndir eina búfólkaroynd við seks búplássum eina umlatingaroynd við seks umlatingarplássum og eitt dagtilboð til á leið sekstan borgarar í viðmerkingum til lógina stendur at kostnaðarmetingin er gjørd út frá eini byggiskrá og við ávísum fyrivarni er kostnaðarmetingin níggjuogtjúgu milliónir krónur liðin eru nú knapt trý ár síðani á galdandi lóggáva altso løgtingslóg nummar trýss frá a tretivunda apríl tvey túsund og átjan heimmiðlagi at farast skuldi undir at byggja búða heim og umlatingarheim til børn og ung við autismu vit fegnast um at vit nú endiliga eru komin har til at farast kanna at byggja hetta heim sum so nógv brúk er fyri og sum vit hava bíðað eftir í so langa tíð verkætlanin hevur verið útboðið fyri góðum ári síðani men innkomnu tilboðini vóru munandi hægri enn kostnaðarmetingin og lægsta tilboði saman við øðrum útreiðslum var oman fyri seksoghálvtrýss milliónir krónur landsstýrismaðurin tók tí avgerð um at havna lisitatiónini seinasta ári er farið at finna sparingar og gera nýtt høvuðsprosjekt fleiri sparingar eru gjørdar tó uttan at tar gongur út yvir funktiónirnar og virksemið í heiminum hesin hevur nevndin eisini fingið váttan fyri nú málið hevur verið til viðgerðar í nevndini hetta lógaruppskotið varð lagt fyri løgtingið nú bóðuheimi umlatingarheimi og virknistænastan til børn og ung við atismu er liðugt prosjekterað arbeiðstøkurar hava verið í útboði og kostnaðurin er kendur samlaði kostnaðurin fyri verkætlanina er nú níggjuogtretivu milliónum krónur og tí verður karmurin við hesum lógaruppskoti hækkaður við tíggju milliónum krónum soleiðis at fíggjarliga heimildin í verklagslógini verður níggjuogtretivu milliónir krónur við hesum viðmerkingum tekur ein samd nevnd undir við málinum og mælir løgtinginum til at
tykkja uppskotið takk fyri ja takk fyri so fær páll at reyna tygv orðið
ómetaliga stuttligt at síggja ati landsstýriskvinnan elspet messetis gunlasdóttir hevur hevur tikið hetta her arbeiðið til sín og og hevur sætt sær sum mál at fullføra ta verkætlanina sum bleiv onkursvegna kjøtsæst undir síðstu samgongu eg má siga eg eri eg eri eisini øgiliga harmur um at undanfarna samgongu ikki megnaði at fáa hesa verkætlanina til veruleika ho hevur verið ávegis ómetaliga langa tíð tað tað stendur so hvussur sum eitt av teimum stóru minusunum aftaná aftaná undanfarna samgongu at vit ikki fingu bygt hettara her heimi til til børn við autismum

nógv fokus upp á prís í samband viðhetta málið og sjálvandi er tað eisini er tað eisini øgiliga høgur eindarprísur taka at eindarprísunum soleiði sum hann var í tí tilfarinumsm var komið inn til landstýrskvinna so snúðu tað sum ein eindarprís altso taðvilsiga búpláss prís uppá fýra komma seks seks milliónir krónur

men eg haldi at at vitsum politisk skipan sakna sakna almanna og heilsugranskingina sum í staðin fyri i bara at at staðfesta hvør tørvurin er eisini grundaryvir granskar

tølini fyri fólkumsum leggjast afturat skipanini sum hava autismu er øgiliga stórt vaksan og tað útloysir sjálvandi ein ein tørv bæði ein eini viðgerðartørv ein sosialan tørv og eisini ein bústaðartørv fyri fyri hendan her máltbólkin og eg haldi vit sum politikarar ofta verða settir í einam støðu har sum mann noyðist at reagera hatá ið mann staðfestir at tørvurin er her so byrjar mann ati at fyrireika seg upp á hann ofta øgiliga seint sum vit eisini síggja í hesum førum at at at sjálvt hetta er fína tilboðið sum landsstýriskvinnan hevur fingið til vegar

so vit ja hjálp væl og tað er alla allar aðruvert heiður til landsstýriskvinnuna fyri tað men men vit samstundis standaðu tað eftir sum lóggevarar ati at vit øgiliga ofta fyri at halda okkum ov seint upp á tær støður sum uppstanda og har hevði tað verið ómetaliga gott vissu vit høvdu eitt sindur sterkari ella væl sterkari almanna og heilsu gransking soleiðis at vit betur kunnu fyrireika okkum upp á tær støður sum uppstanda og eisini at vita hvítaruppstanda also um um vit hava ein ein øgiliga stórt vaksandi tørv á einum løðrum øki í samfelagnum so hava vit eisini sum politisk skipan bæði skyldu til at seta spurnartekin við hvat er tað sum hendir og tað er uttan mun til um arbeiðsloysið veksið ella um talið av av av av fólkum sum hava autismu og vaksið nógv so má mann grunda og spyrja eg sjálvandi hvat er tað sum hendir vit reagera sum ofta væl ov seint við at royna at skapa tey tilboð sum skulu skapast men vit eru øgiliga sjáldan upp á forkæntu støðuna har sum vit har sum vit grunda og spyrja hvat er tað sum hendir og hví hendi men tað hevur ikki verið serliga populert í í í hugaheiminum hjá politisku skipanini at at at gera almanna og heilsugransking men tað er einki ivast við tí við teimum vaksandi við tí vaksandi tørvinum sum verður framyvir innan almanna og heilsumál so eiga vit at hava eitt vaknari eyga við hvørjar broytingar henda í fólkinum soleiðis at vit ikki altíð standa sum eftirbát men sum standa smen standa til reiðar við teimum tilboðnum sum sum sum skulu vera tøk tá ið tá ið vit síggja hesar brúkarastøðurnar standa upp so so vit eru harmast um eg má siga harmist stórliga um at undanfarna samgongu ikki kláraði at veruleika so mikið glaðar eri yvir at at at vit í dag kunnu staðfesta at tað verður samtykt og eru eisini glaður um at v ið mítt íkast í fíggjarnevndini til at fáa hesa ætlanina til veruleikatakk fyri

rósa samuelsen eina viðmerking takk fyra formaður vi líka m siga undirbyggja tað sum pálla reynatigvu sigur at tað er neyðugt við sosial gransking í føroyum tað hava vit yvirhøvur ikki vit hava kanska fleiri granskingar men hvussutann sosiala støðan er hjá fólki og hevur verið hjá fólki hava vit ikki so at í veruleikanum hav vit kki nógv atbygga uppá og tað er eisini tað sum mannhoyrir granskarar siga men eg vóni tað at onkur fær áhugan í at at fara og

takk fyri eini ein partur av tí arbeiðinum takk fyri rósa saman sín ein partur av tí arbeiðinum er soleiðis at útvega almanna verkinum tað neyðugu játtanina til at gera tað granskingina ella gera skrásetingarnar og tað granskingina og tað er eg skal ikki renna undan upp á nakran máta eg tryggi ikki nakar nakar av og betur nakar annar á tíðøkjum her inni vit havaðu gjørt alt for lítið við at fáa fáa lýst tann partin tann partin og ørslitini eru sum ofta seg at vit ov seint reagera upp á tær støður sum so
ku tella so menna seg í samfelagnum takk fyri magnus rasmussen
harra formaður ja hetta hetta málið hevur sum mann siga tað hevur tikið tíð og men nú fegnast vit øll sum politisk skipan allir flokkar á tingi at vit nú frá løgtingsins síðu kunnu siga punktum og at so mann kann fara í holt við hetta her ha so tað rtað er at fegnast um ting taka tíð hetta hevur tikið óalmindliga langa tíð eri samdur pollareynatúgvu men so mikið fegnarar eru kanska í dag um at nú ein samla politiskskipan tekur undir við i
einum so góðum tiltaki sum er takk fyri
ja takk fyriformaðurin tað er altíð ynskiligt at at mann hevur so so breiðan so so breiðan bula aftan fyri seg í mun til tær ætlanir sum mann ger serliga tá ð tú situr sum landsstýrið ella sum landsstýrisfólk og í hesum førinum er tað tíbetur soleiðis at at øll samlaða politiska skipanin metir hendan tørvin vera so stóran at at vit í felag velja at at fara undir hesari verkætlanina og tað tænir øllum tingunum og
kunig a hesini samgonguni tl eiður sakk fyr ja so vóru ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskiftir endaog vit fara so at atkvøðaja og sum vit hoyrdu so er tað ein samnevnd sum veður lagt álit fram í hesum málinum og vit atkvøða nú til aðru viðgerð av løgtingsmáli nummar áttaoghálvfjerðs ger so vælmálið er samtykt fimmogtjúgu atkvøð fyri eingin ímóti eingin er blonk so fer hetta málið soleiðis samtykt til triðuíki tað er bara framløva eftir til hendan fundin eg skal boða frá at jarge niclasen landsstýrismaður hevur lagt landsverkstað hevur lagt uppskot til samtyktar um játtanarkarmar á løgtingsfíggjarlógini fyri tvey túsund og tveyogtjúgu fram og síðani er tað tvey álit í mentanarnevndini hevur lagt álit fram í løgslumálinum nummar hundrað og sekstan er uppskot til løgslu um broyting í løgsla um lestrarsturð tað er eftirlit við lestrarvirkni reglur um stuðul í skúlagjald og annað rættarnevndin hevur lagt álit fram í løgsmálinum nummar tveyogfjøruti tað er uppskot til løgslóg um broytingarlóg í lógopis kent góðleysi um straffilógin tað er revsilógin og eg fari ikki at lesa alt tað sum stendur parantes men tað hetta er liggur á netinum tað er so lagt fram álit í hesum málum ja tað eru ikki fleiri mál til hendan fundin men sum boða frá so verður tingfundur aftur um fimm minuttir við triðju viðgerð av løgtnsmáli nummar áttaoghálvfjerðs er skráin tá og framløg og tann fundurin verður klokkan sekstan fimmogtjúgutingfundur verður aftur í dag klokkan sekstan fimmogtjúgu so er hesin fundur lokin